so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag seksogtjúgunda januar og fyrst er á skránni triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar trýogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn sambýli á mýrini í hoyvík nakað sum biður um orðið elsubet mersedis gunleysdóttir fær orðið
gera so væl ja takk fyri harra formaður nú tók eg ikki orðið til æruviðgerð men eg haldi at tað er upp á sítt pláss at eg fari at takka fyri eitt gott samstarv í hesum málinum bæði samgongu fíggjarnevndini og andstøðuni og eg vænti at hetta heimið tað verður útbjóðað í mars mann sigur klárt at útbjóða í mars so hetta er øgiliga hugaligt og spennandi bæði fyri okkum her inni og eisini fyri tey sum skulu brúka hetta heimið eg skal ikki fara meir inn í málið sum so undantikið tað at enn eina ferð
takk fyrija tak tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum núar vit triðju viðgerð við aðru viðgerð varð málið einmælt samtykt tá vórðu sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin var blonk vit atkvøða nú við triðju viðgerð ja eg haldi ateg haldi vit eru einogtretivu eg haldi ein manglarja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við einogtretivu atkvønum fyri ongar ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit koma síðani til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um tunlar norðurumfjall við tilhoyrandi vegum tað er at hækka játtanarkarmin frá tvey hundrað og trýss milliónim til fimm hundrað og tveyogtjúgu miliónir krónur nakar sum biður um orðið

ger so væl harra formaður um eina løtu fara við vónandi at samtykkja eina av størstu løguverkætlanum sum føroyar hava staðið fyri taðel nevniliga tunlarnorðurum fjall eg var sjálvur við til at seta spakan í til viðareiðistunnilin og tá vildu fleiri vera við at hava skeiv raðfylgja mann átti at gjørt tunlarnarnorðum fjall fyrst og so kann mann siga ja tað burdi mann men hvat hevði mann gjørt tað so kom viðareiðstunnilin kanska slett ikki so við atførgreiðslini í dag so hava vit hvussu sær syrt fyri at báðarverkætlanirnar verða gjøgnumførdir tað er soleiðis at vit valdu fyri at koma skjótt í gongd valdu vit at býta útboðið upp soleiðis at ger av av arbeiðsvegum og byggipláss bleiv boðið út fyri seg sjálvan og so sjálvi tunnilin útboðin fyri seg sjálvan og tað viðvíkjandi vegum har komu tvey tilboð inn og tað er okkurt sum bendir upp á bendir á at kappingin er heldur størri nú enni hon hevur verið at ordrabøkurnar hjá entereprennøðrum eru heldur fátækari endar vóru áðrenn tí tað var næstan eingin munur á tilboðnum sum komu inn altso mann tosar um einar ellivu milliónir har prísmunnurin var knappað trý hundrað túsund og ikki minnis tølini rætt og tá tað kemur til sjálvt tunnilsarbeiðið so fingu vit eisini har størri kapping enn mann hevur havt áður fýra bjóðaðu seg fram av teimum blivu tríggir góðkendir so har eru trý samtøkt sum fara at geva tilboð freistin fyri at lata inn tilboð upp á sjálvt tunnilsarbeiði er sett til tíggjunda februar men tá ið hetta er samtykt vónandi í dag so er mest sum klárt at fara í gongd við arbeiði tað vil seg at seta spakan í hakan í ella broytina í og tað sum liggur í kortinum visi hetta verður samtykt í dag er at
bakin hakin ella broytin verður sett í áttanda februar takk fyri tað er ein viðmerking

áðrenn má bjóða tunlinú takk fyri hara formaður
takfyri ertjørgun niclasen viðvíkjandi fámjinstunlinum so hava verið jarðfrøðisligar avbjóðingar tað eru gjørdar kjarnuboringar sum verða belýstar í løtuni á jarðstreingi og mann er komin øgiliga nær til eina linjuføring h og tá vit hava fingið ta linjuføringina so verður farið í gongd beinanvegin at prosjektera og eg vóni atvit kunnu byrja tað arbeiðið einaferð í summar og tað er tað sum liggur í kortinum viðvíkjandi fámjastunlinum og tá tað kemur til at bjóða vegarbeiði fyri seg sjálvan altso tað vilsiega arbeiðsvegur og tað so eri eg tilhangari av tí tí tað gevur nógv fleiri møguleikan at bjóða seg fram til dømis í suðuri so kundu fleiri lokalar bjóða seg fram til at gjørt ein veg tað eru kanska ikki so nógvar fyritøkur í suðuri sum høvdu seðt seg føran fyri at bjóða upp á alt prosjektið so
øhtað verður nokk sami leistur har ja
ein viðmerking aftrat billjustinussen ger su væl takk fyri harra formaður tað er at fegnast um at vit hava ein landsstýrismann sum so ágrýtin hevur arbeitt bæði við hesari verkætlanini í fleiri øðrum eisini og at vit longu eru komin hartil at spakin kann verða settur í áttanda februar nú e tað víst seg at tunnilsger mangan gongur skjótari fyri seg enn mann roknar við til dømis hvalbiartunnilin er liðugur kanska út ímóti einum ári frammanundan nú er kanska lítil seinkin komin í men hóast tað nær kann mann rokna við at tað verður koyrandi gjøgnum teir nýggju tunlarnorug fjall um tað gongur líka skjótt sum bæði við viðareiðstunnu

ja ferðin hevur eisini nakað at siga við játtan og og nú eru pengarnir til tunlarnarnorðurfjallil játtaðar yvir fýra ár og tavilsiga so kemur ein sáttmáli at byggja á ta játtan tí vit mugu ikki brúka meira ínn einum ári enn vit hava fingið játtað viðvíkjandi hvalbiartunlinum so kundi tað ganga skjótari og tá valdu løgtingið so at fara inn og játta meira pengar enn mann upprunaliga ætlað so vissi ið tað vísir seg fara at ganga skjótari og at løgtingið er áhuga í at fáa tað skjótari so má so játtast meir men alt hatta haldi eg vil lata liggja til arbeiðið kom í gongd tað kann fara at ganga skjótari men tað kann eisini fara
kalda tíðarætlanina ja so
jákup mikkelsen sum fær orðiðgersuvæl takk fyri hetta er ein ein av teimum heilt serligu løtunum á føroya løgtingi hendan verkætlanin hevur verið upp á tal meginpartin av hesari øldini og nú er komið so langt at løgtingið kann samtykkja hesa verkætlanina við triðju viðgerð endaliga í dag og sum landsstýrismaðurin sum hevur lagt hetta málið niðan tað fer at agkkona fyri sigur at arbeiðið kann byrja longu upp á vegagerðina nú í áttanda februar og so er tað sjálv tunnilssporingin tey tilboðini verða latin upp ella koma inn umleið hálvan februar og tað vil siga at vónandi kann tað arbeiðið fara í gongd einaferð tíðliga í ár kanska aprílmánað harra formaður eg hetta hevur fylgt mær øll áðrenn eg havi verið á politikki hetta málið og tí kennist tað ómetaliga gott at vit eru komin á mál hettahevr verið tungt hoyggjadraga tað má eg viðurkenna men tað sum ger gleðina serliga stóra er at nú kunnu fólk eysta múlan síggja fram til at fáa eina betri og tryggari farleið eitt annað sum er ógvuliga týðandi eisini tað er tað at allir flokkar a føroya løgtingi taka undir hesi verkætlaninr og tað haldi er merkisvert tað haldi er ógvuliga gott og tað er kanska orsøk til at hava eina vón um at føroya løgting frameftir fer at hepnast við at gera og finna loysnir sum byggja á eitt broytt grundalag helst fulla semjur tað verur tað nokk ongantíð í øllum málum men í hesum førum er full semja og tað takki eg fyri og eg vóni at arbeiðið fer at gangast væl soleiðis at tað fer at ganga skjótari enn

ger so vælja takk fyri harra formaður øhetta verður ein stórur dagur fyri fólk sum búgva norðanfyri men ikki minst eisini fyri allar føroyingar tí tað er eingi loyna at hetta hevur erið ein verkætlan sum heg verið rættiligani leingi ávegis vit hoyrdu ein tingmann siga at alla hansara tí a tingi hevði hann arbeitt ella verður tosað um hetaher málið og verður vit roynt at fingið tað ígjøgnum saman við øðrum og tí fegnist eg um at eg aftan hálvt annað ár longu nú kann vera við til at samtykkja hetta her uppskotið her sum sagt hetta her hevur týdning fyri norðroyggjar m hetta hevur eisini týdning fyri allar føroyar tí bara tað at vit útbyggja samfelagið hevur rættiligani stóran týdning fyri okkum øll og ikki minst so fegnist eg eisini um at øll tingfólk taka ta samting sum tekur undir við hesum heri

gersovæltakk fyriha formaður ja altso mann hoyrir ikki meir um tað stríðið sum sum hevur staðið rundan um hesar tunlarnar allan vegin ígjøgnum hvar skal tunnilsmunnin vera skal mann vera í gerabø ella skal vera í áðnum tá ið í fíggjarnevndini í tvey túsund og nítjan avsettu fimtan milliónir til at fáa ferð á tunnalarnom um fjall tá skrivaðu vit heilt einvíst at tað var rætt at fara inn í gerabø meni tað vísti seg at tað bar illa til fyri jarðfrøðini og fyri fornminnum og sovíðari eg minnist serliga tí einu røðuna sum landsstýrismaðurin helt hvar ið hann byrjaði við at siga tað at jarðfrøðingar ella fornfrøðingar teir arbeiða heldur meira grundit enn skjótt tað var líkasum tá tá fall fimmoyraa fall fimmoyra og mann kom tilta niðurstøðuna eg veitst hvat tað tað nyttar ikki at blíva við at bíða og tí er tann avgerðin flutt til ánirnar at tunnilsmunninmunnin skal koma upp í vera í áðninum og tað hevur gjørt tað at tað bar til at koma her til nú og eg haldi tað er frálíkt at tann avgerðin er tikin sera gott tí at tað er ikki tað er ikki lív laga at halda fram við at bíða og útseta fyri øll tey fólkini sum búgva eystan múla og eg má siga tað at tað má vera sanniliga ein stórur dagur eisini hjá steffan klein poulsen sum sita á tingið fyri miðflokkin tað er ikki hvørjum veg skorið at koma inn sum ungur nýggir tinglimur og hava eina so flotta framløgu sum hann hevði fyri samgonguni fyri einum tíð síðani hvar ið hann vísti á tørvin og treytirnar og týdningin og eg haldi at tað var ógvuliga væl gjørt av honum at at greiða frá sjónarmiðunum sum fólki atsta múla hevur og tær avbjóðingar sum tey hava hvønn einasta dag eg síggi fyri mær eitt stórt vakstrarpotensiali nú hava vit útbygt tá ið hesir eru komnir ígjøgnum bæði evsta múla og í hvalba økir við sterkum vinnulívi við framfýsnum fólkum fyri ikki so langari tíð síðani var viðareiði tann yngsta bygdin í føroyum tað vil siga tann bygdin í føroyum sum hevði flest børn í miðal hóast tær avbjóðingar sum viðareiði hevði tað má sigast tað vera ein fantastisk opti mismá og eitt eitt lívssoyggi sum býr í fólki hóast tey eru so fjarskotin frá miðstaðarøkinum og tað ber boð um at tað er tað er vøkstur og og gróðir fyri framman bæði fyri sunnan og fyri norðan tað er ótrúliga spennandi og eg haldi at vit skulu halda fram á hesari leiðini at útbygja okkara land og tað standa nógvar nýggjar spennandi verkætlanir fyri framman so hetta her er ein týðandi vari á leiðini og tað er stuttligt at verða tingfólk í dag a vera við til at
fremja so søguligar avgerðir takk fyri
ja tað eru nakrar viðmerkingar stefan klein poulsen ja har formaður diskussiónina um gerðabø áðnár hon er fylt rættiliga nógv bæði her á løgtingi og ikki minst eystan múla har hava verið eyðiliga nógv kjak um um hesar linjuføringarnar og eg sjálvur brúkti nógva orku upp á at at vit fingu gerðabøloysna men eg má sanna at tað var tann rætta avgerðin at vit sleptu tí og og fóru eftir áðnum tí hitt hevði tey kunnað dragað prosjektið so ræðiliga nógv so langt út sum vit ikki kunnu sum bara kunnu gita um eg trúgvi at tað hevur verið útsettrið rættiliga nógv so hetta er ein góð avgerð og tað mest avgerandi er at teir nýggju tunnarnir koma nú tí sum eg áhuga víst fram so er hetta lívsagrin hjá øllum sum búgva norðanfyri og vit skifta hesa gomlu akrina út við eina nýggja akr
tað er hart hitrandi
billjustinusen ja takk fyri hara formaður ja nú hevði jakum mikkesen orðið í áðni og hann hevur verið upp aftur longri í politikki enn eg havi verið og eg má siga taðhatta hevur verið ein verkætlan sum hevur fylt nógv allan vegin ígjøgnum og ikki minst jakum mikkelsen eg haldi at tað hevur næstan ikki verið vika hvar ið hetta málið ikki hevur verið uppi í sambandi við støðuna hjá fólkinum norðanfyri og tí haldi at hetta eri eina ótrúliga spennandi løta hjá nógvum og ikki minst teimum sum hava stríðst fyri júst hesum tað hava eisini verið kunnu vit siga tað hava eisini eisini verið aðrar løtur millum annað tá ið viðareiðstunnilrin bleiv samtyktur og og fólkeystan múla vóru eitt sindur ivasom hvat hendi nú altso hví tekur mann tað framum men nú erv
komin her og hetta er ein sigursløta takk
fyri haraformaður hennigold ja harra formaður nú er hetta gamal ter eftir hondini eg haldi at onkur skrivaði eina grein fyrr einu ári síðani at har var tíggju ár fátíðarhald fyri lógini nú gera our umaftur tað sama umaftur og hopi okur at tað verða ganga eittlítið sindur skjótari hesum ferð n enn tey gjørdu tá men okur hava eisini fleiri fólk sum hava ligið í fløtu luftini eg sá eini væl fund har norðuri fari tá ið tvey túsund og nítjan valdi seg tá vóru tað ein øgiliga stórur skari sum vildi hava gerðabø men tað er so yvirstaðin g nú nú mátað so bara koyra eftir tí sum hanni nú er blivi eg samdur um las eru beini johannesen eisini dýggjur í hesun her og vur ligið flatur luftini eisini við hesun her so at tað eru fleiri sum eiga líkasum ein partur av
av óvskúmunum ella fløtan
takk fyri henni for goldd fullkomiliga rætt beini hann býr ikki eystan múla men hann hevur rættiliga sterkar røtur tann vegin sum eg skilji á lagnum so hava teir diskuterað eitt sindur beini hannesen og stefan klein poulsen um hvørt skulu eiga aðrina fyri hvat og teir blíva eitt sindur samdir um at beinir skuldu eiga aðrina fyri múlavegin so kundi stefan eiga tunlarum úr fjalli eg haldi tað var mest skemt men men sanniliga hesi ungu sum eru komin á løgting tey seta ikki ljósið undir skeppuni
og tað er sera gott takk fyri har
so er tað bjørt samuelsen gersuvæltakk fyri ja tað er ein stórur dagur í dag og til lukku til alt løgtingi og sjóandi eisini samgonguni og landsstýrismannin at mann er komin higartil aftan á so nógv ár men eg haldi biljustinesen havn vísti júst á tað rætta at tað er fyritreytin fyri at fólk skulu kunna liva og virka á einum plássi tað er at infrakervi er í lagi so kunnu fólk kanska onkuntíð halda t vit brúka øila nógvar pengar upp á tað men tað er neyðugt tí e ætlaði at spyrja hann um tað við at fáa nýggjar ferjur til útoyggjarnar sum kemur til viðgerðar seinni í dag man ikki samdur í at mann eisini má gera ina politiska semju sum sum røkurøkkir yvir fleiri ár til fyri útoyggjarnar og har snýr tað seg sjálvandi ikki bara um nýggj skip men eisini um túratalið og atkomuviðurskifti er biljustinusen samdur í at útoyggjarnar nú standa fremstu køini til at fáa lygt teirra lívsagr til meginlandið ella millum meginlandið og útoyggjarnar upp so tað eisini ber til at liva og virka har efti
sum treytum sum øll onnur í føroyum takk
verlið justinussen takk fyri harra formaður ja tey eru so púra samd við bjørt samvelsen og eg haldi at tað er nokk so ja altso tað er tað er nokk so ráðmandi at løgtingið er so samt um hesar stóru útbúgvingarnar sum vit gera av okkara landi tað er ikki allastaðni at tað er upp á hendan máta tað er altso í øðrum londum eru ofta stórar ósemjur um undirstøðugt kervis og útbúgvingar men í føroyum tykist tað sum at vit hava staðið ótrúliga væl saman um tað og tað má eg siga at eg haldi tað tíðin er komin til at útoyggjarnar blíva meiri og meiri ein partur av av føroyum og vit eiga at dyrka teir møguleikarnar sum sum eru fyri at fyri at taka útoyggjarnar við tí at fólkatalið økist og áhugin fyri at búgva meiri miðspjatti á á oyggjunum í føroyum eru størri og størri so

so er tað beini johannesen ger so væl ja takk fyri harra formaður røðarin hann er inni á nógvum spennandi og ú tá mann er eitt sindur inni á attargransking so kann eisini næra tað røðarin sjálvur hann er eisini sterkbond norðureftir familju messia men men nú hevur hann verið nógv inni á hetta her hefta er ein stórur dagur fyri tey eystnan múla so má man hels ikki gloyma tey í árnafirði tað er sanniga eisini ei stórur dagur fyri tey og nú var røðarin nógv inni á tí at hóast hetta her økið eru havt ógv avbjóðingar so er tað nógvir framburðir í tí økinum og eisini vinnuliga tað eirt stórt vinnulív ella vinnuligt virksemi har norðri og at helst eisini fær at
t ger mun harpønt takk fyri
billjustinusen ja takkfyri hara formaður tað er so púra rætt sum beini johannesen sigur ataltso møguleikarnir fyri at búgva og og reka vinnu eysta múla verða so heilt ótrúliga nógv betri tá ið ið hesir tunlarnir eru bygdir og longu nú ger størsta virkið í landinum eina kempistóra útbyúgging beint norðanfyri tann norðura tunnilsmunnan og uttan iva fara tað nógvar fara nógvar aðrar verkætlanir eisini at norðan fyri fjall so hetta her er alt við til at gera føroyar størri og til at bygja upp undir tann búskaparvøkstur s ídav sæð seinnu árini og eg eri onga ongantíð onga løtu iva um at infrakervi er ein tann mest týdningarmikli parturin av at vit hava so sterkan
búskaparvøkstur í okkara landi
ja so er ta jakom mikkelsen harra formaður eg var fegin um at biljustinussen vísi á vakstrar møguleikarnar í økinum bæði á privatøkinum men sanniliga eisini á tí vinnuliga økinum annars fari g at nýta høvi til at eisini at takka biljustinussen fyri tann insasannhevur gjørt bæði fyr hendan tunnilin og til viðarðarstunnin tað halda eg skal ikki era ó
passa
ja so er tað biljustinusen ja takk fyri hara formaður ja eg haldi at tað hevr verið gott samstarv í nógv ár um at hetta er ein verkætlan sum sum mátti koma á skránna mann hevur havt trupulleikar við at finna pláss á lang tíðarløgujáttanin hjá landskassanum fyri hesari ætlani tí at hon kostar nógvar pengar og tí hevur mann millum annað arbeitt við alternativum fíggingarmøguleikum numouppskotið var verið nógv frammi men nú hevur tað so borið til at finna pláss fyri teg á tí vanligu fíggjarætlanini og tað haldi eg er heilt einastandandi gott og tað kemur at gera vakstrarmøguleikan í stórar og ikki minst eitt eitt øki sum eg eisini veit at jakum mikkelsen arbeiðir hartfyri og tað er svínoyggin og tey sum kenna svínoynna tað er kanska ikki øll í okkara landi men svínoyggin er eitt ótrúliga stórt uppland og kann vera øki fyri altso hevur møguleikar fyri stórum vakstrar møguleikum ogtað haldi eg vit skulu ikki vera
glrynd fyri takk fyri ha formaður ja takk so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið so nú er orðaskiftið endað og vit fara so at atkvøða nú við triðju viðgerð í hesum málinum hetta málið varð samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari leigkari við aðruviðgerð og vit atkvøða nú við triðju viðgerðja so eru vit liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt einogtretivu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk og hetta málið er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginumsíðani koma vit til triðju nei orsaka punkt trý til fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar tveyoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um dat endurnýggja strandfaraflotan t at byggja fýra skip til oyggjarsigling og fyrsta viðger av løgtsmál ummar trýoghálvfjerðs uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri januar tvey túsnd og einogtjúgu hesi bæði málini hanga saman o verða viðgjørd undir einum t skul biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta jakup mikkelsen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri javnaðarflokkin er tað hendrik old og fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri miðflokkin billiustinussen og fyri framsókn er tað ruttvang og fyrstur at fáa orðið er jákup mikkelsen
fyriharra formaður her er eitt uppskot frá tjóðveldi um at fáa skil upp á flotan hjá strandferðsluni við serligum atlit til tær fergurnar sum sigla út til tær smærru oyggjarnar og mælt ber til at mann játtar tretivivsund krónur til at prosjektera og fara undir at byggja fýra nýggj skip til strandferðsluna í tvey túsund og einogtjúgu mælt verður harumframt til eina ordiliga játtan upp á trýss milliónir frá tveyogtjúgu til seksogtjúgu trýss milliónir í

eg má siga tað at øll allir føroyingar hava sæð hvussu støðan er við okkara flota ferguflota og tað er ikki ein vøkur mynd og vit komu út fyri tí seru sera óhepni støðu at at tað vísti sum at eitt týspunkt í desemburmánað so var tað næstan eingin ferga sum kundi sigla tað var óhapp oman á óhapp

samgongan hevur sjálvandi hetta her málið á skrá og tað verður arbeitt við tí tað verður diskuterað hvussu vit skulu fáa loyst hetta her og tí kann mann siga fegnast um at tjóðveldið kemur við einum uppskoti sum ber á tað borðið sum tann politikkin sum samgongan annars ynskir at føra og at tjóðveldið í andstøðu tekur undir við okkara politikki tað er tað er at gleðast um

atviðmerkja allíkavæl at tá ið tjóðveldið hevur ómakað sær eitt gjørt eitt svort uppskot sum eg eg fegnist um so undrar tað meg at at tjóðveldið ikki hevur eisini tikið hina síðuna veg og tað er hvar skulu pengarnir koma frá vit hava ein ein íløga karm sum er rættiliga stórir og vistu tær alt annað líka vera gjøgnumførdar tær íløgurnar so haldi tjóðveldið burdi havt við í einum sovorða uppskot í minsta lagi í viðmerkingu hvar ið hvat so ikki skal gerast t tað ta veri ógvuliga skilagott eg eg má siga akkurát smær at tað er ynski um at gera eina øgiliga rúgvu og men alt ber ikki t at gera í senn so hóast eg fegnist um uppskotið so so er tað eitt sindur av kritikki til til tjóðveldið at leggja hetta her fram og og ikki hava gjørt eina raðfesting og tað trúgvi eg vit vera so ella so noyddur til at at gera at hyggja eftir hvussu kunnu vit fáa hendan brykkin við inn í eina heildarmynd við at kanska at umrokkera nøkur ting og tað er einki nevnt að er øgiliga nevnt at siga vit játta pengar og vit havta at gera tað var tað tað er søtur musikkur og tónleikur fyri fyri tey allarflestu og er tað nakað øki sum verðið forsøvnt ígjøgnum árá tíggju so er tað útoyggjar og hyggja vit eftir hvussu ferðasambandið er til útoyggjar altso eingin sum býr á meginøkinum hevði viljað aksepterað liva undir teimum umstøðum tað er veruleikin og og tí er tað at fegnast um at tað sær út til at politiska landslagið hevur hug til at fokusera meira á tann parturin av okkara landi eg havi fleiri ferðin at kalla útoyggjarnar fyri gimsteinarnir ella perlurnar í tí føroysku hálstjørnu veruleikin er tann at talan er um turismu ferðafólk so er tað fyrst og fremst útoyggjarnar sum tiltrekkja fólk koma til føroyar men tað er miðstaðarøkið sum fær gagnið av teimum inntøkunum tí fólk búgva og eta fyri ein stóra part her og leiða bilar og sovíðari sovíðari meðan tað er ógvuliga avmarkað hvat ið fellir teimum økjunum sum tey gjarna vilja síggja í lund og tað er nakað sum eg hevði ynskt og vónað at hendan samgongan fekk loyst soleiðis at tað bleiv ein kanska eitt javnari býti í teimum inntøkunum sum koma til ferðavinnuna sum eisini komu at liggja eftir í á teimum smærru økjunum men hetta her uppskotið skal fáa eina góða viðgerð í nevndini og vit fara sjálvandi at at taka hetta her upp í í samgonguni eisini og eg vóni at at landsstýrismaðurin heldur skjótari enn seinni kemur við ein útspæli um hvussu vit sum samgonga kunnu fáa loyst hetta her og kann landsstýrismaðurin blíva inspireraður av tí sum tjóðveldið er leggur upp til her og samstarva og eisini við andstøðuna ongantíð betri men eitt eg sikkurt tað er tað at vit hava brúk fyri at fára nýggja samferðslotan
takk fyri fornaður ja so
fær bjart samelsen eina viðmerking gersuvæl takk fyri færa og takka jagumd mikkelsen fyri eina stórsa konstruktiva røðu jaliga røðu hann sigur at hetta er tráð við politikkin hjá samgonguni men tann langdíða fíggjakarmurin sum samgongan hevur fingið samtykt har eru eingir pengar settir av til endurnýggja flotan fyrr enn í tjúgu og fimmogtjúgu aftaná hetta samgonguskeiðið so at la eg spyrja tingmann um tað merkir at mann er vil fara semjast um at broyta tann fíggjakarmin sum mann kann framskunda hesa íløgurnar og so vísir hann á at vit sigar ikki hvar hetta skal fíggjast nei vit meta at pengar til at fyrireika og prosektera eiga at kunna finnast innan fyri karmin í hesum árinum millum annað tí tað loyptus so nógv av sum teir gjørdi av karminum í fjør men so skriva vit beinleiðis at flokkarnir í felag mugu finna hesar her trý hundrað milliónirnar tí tað er ikki bara bara og tað hevði g eisiniver itt sindur populistiskt kanska bara sagt hvar tað skuldi komið frá so at teg spyrja tingmannin um hann vil arbeiða serviøst fyri
ja
jákup wangelsen harra formaður er tað eingin ivi um at samgongan verður noydd til at hyggja upp á akkurát hetta málið og at kanna eftir um vit kunnu gera nakrar umrokkeringar soleiðis at vit koma skjótari gongd eg fari sjálvt ikki at geva nakra lyft her beint men eg kann hvussu lova at eg fari at royna at fáa samgonguna at hyggja upp á hendan her spurningin tí at vitst tú bíðar við at gera nakað í fimm ár fýra fimm ár so skal mann vita tað at tað tekur altso tað tekur fleiri ár at fáa bygdarnar fær fyriøkanna og bygda og tað vil siga at vit kunnu koma rættiliga langt út í tjúguni áðrenn vit hava eina nýggja ferð tí trúgvi eg teg neyðugt at fyrireikingarnar fara at byrja ongantíð for skjótt og at vit so hyggja eftir hvørjir møguleikar eru til at gera nakrar rokator soleiðis at vit kunnu koma skjótari gongd enn tað sum stendur á pappírindeygað og eg vóni at tjóðveldið fer at vera
minst í tí arbeiði takk fyri ja so er tað næsti framsøgumaður nú er tað hann við gold sum fær orðið
ja tað er eingin ivi um tað at tð er um ikki annað so er tað titrónt ein diskussión í tinginum um hvussu mann kemur víðari við at byggja ella fornýggja fergurnar í føroyum tað hevur ikki verið tað sterka síðan hjá løgtinginum ígjøgnum ómetaliga nógv ár á at byggja nýggjar fergur at ferðast ímillum vin tar sum minnast nøkur ár aftur minnast tað at mann hevur líkasum lagt seg eftir at keypa gamlar fergur ella brúktar fergur í flestu førum summum førum gamlar og tað hevur so verið í gongdin líka til mann eg einaferð nær fann út av at byggja nýggjan teista og seinni ein nýggjan smyrjul men tað hevur verið ótrúliga trupult hjá okkara løgtingi at koma fram til eina semju um at byggja nýtt øgiliga trupult og tað er ikki nakað sum nýligaeg komi fyrri dagin tey sum minnast alangt aftur tey minnast eisini at bæði aftur í trýssunum og hálvfjerðsunum var eisini tann hugsan at mann keypti bara okkurt sum mann helt kundi brúkast aðrastani frá sumt lukkaðist væl og sumt kanska minni væl og tað er ein sovornur hálningur sum ja egveit ikk uman kann siga løgtingið hevur havt tann hálningin at tað kanska líka ferð eftir at keypa okkurt sum sum mann fært ei sindur bíligari á onkur aðrastaði frá men er so ein tíð hvar ið tað hevur ein annar hálningur kanska at mann byggir nýtt og eg eri púra inn forstaðin við og samdur í at mann kann byggja nýggjar fergur í føroyum vælat merkja vse innan fyri ina rímiliga stødd til allar tær vanligu leiðirnar uttan uttan smyrla leiðina so kann mann saktans byggja tað í føroyum og teisturin er partvíst ella fyri ein bygdur í føroyum oghann hevur riggað væl og hann hevur eitt øgiliga trygt og fínt og væl útgerð og skip sum sum fá sigla av í norðura lantini so trygg og so væl útgjørd við eyka útgerð av øllum verins sløgum sum teistum so at okur kunnu saktans fara í gongd við at byggja lýst visti mann eg vilji til at brúka nakrar krónur uppá teg eg kanska eigi teirra yvirka sama heiðurena sloyfina ferge tað var prá at eg helt hon var for lítil og sigldur for seint og tað fyrsta var vegini tað var tað at mann lætti hanat kosta ein nólsoyar ferguti hálvtrýss milliónum og sár tá ið so borderingarnir komu so var tað upá tveyoghálvfjerðs og tá var ikki altíð við soleiðis hon hevði komið móti fýrs milliónum í staðin fyri hálvtrýss seðan e kom ímóti fýrs milliónim tá eg sigldi nú snakkar mann um her í hesum uppskotinum at eitt nólsoyar skip kostar millum hálvfems hundrað milliónir eitt fugloyar kostar fimmogfjøruti oghálvtrýss og eini kalsoynna hálvfems til hundrað so her eru nógv ting eg haldi at tá ið mann situr í andstøðu so skal mann vera meiri skal mann vera eitt sindur varin við at at vera leggja for hart út tí at kað mann fáa undirtøku fyri einum tingi í andstøðu so so má tað vera innan fyri rímiligar skrensurtá ð okur sótu í samgongu seinast samgongu tá var bara pláss fyri at byggja eitt skip og tað var eitt havramsoknarskip tað kostaði ut trý hundrað milliónir ella tað bleiv roknað til at rokna við trý hundrað ílegur í ætlanini sum eur víst á her ella ílegur karmarnir teir eru hairt spentir øgiliga øhokur hava tikið ella jørgun niclasen e tykið eit lán upp á fimtan hundrað milliónir her komu so trý hundrað afturat og nakrar hundrað eru leysar luftar á ymiskum sløg sløgum so at tað er eitt øgiliga eitt øgiliga hætt programm sum liggur fyri framman minst ikki minst til at betala allar tær nógvar hundrað milliónirnar aftur umframt tað at mann skal gera stórar íløgur men eg skal viðganga tað at tað er ein kerðiligur søga eg var í tí søguni at á eg var j tinganesi at tá ið eg fekk at vita tað at okur hevði bara súluna at seta út til nólsoyar tann einan dagin so helt eg at tað var nokk nátt at at har mátti grensa vera at taka ein gamlan glas við bát sum fólk mundu standa úti á og seta hann út til nólsoyar tað helt eg var atso sor langt úti og tí var so fari í holt við okkurt annað sum við tí tað sum úrslitið fyrr ligur nú øh

er fínt at mann í tinginum blivur samdur um hvussu mann byggir út tí at tað skal gerast yvir har longri tíðarskeið tá ið mann sær tað sum sá sum tjóðveldi skýtur upp so eru tað hesar heri trý hundrað milliónir sum tey snakka um mannkann klára tað mesta av so er tað spurningur um hvat eta mann skal byggjaast skal okur byggja aftur í tí sama stílinim sum okur hava havt áðrenn okur vita at kalsoyarleiðini sigli gamli skúvaleiðarini vera brúktskip men eri fínt skip ella tað haldi eg eg havi inndrikað av at eg eitt fínt skip og tað siglir skjótt øh tað verður ikki neyðugt við en enn ein bilferge til skúvoyar tað vita okkur av tað verðu neyðugt at hava eitt annað sum kann onkrar dagar um árið fara út til skúvoyar við tungari útgerð men ellars lata tær hava eina góða fergu og og tann fergan sum bleiv keypti haldi tað joandalsuumsætað tá og hon sær út til atið rigga væl og eg halda fólk eru væl nøgd tíðani hitt at hava eitt skip staðin fyri ella la sam aftan á man hon fingið it nýtt skip at at at sigla ymiskar uppgávur gera ymiskar uppgávur úti um landið tað er sikkurt ein fínur deg sjálvt um tað kanska ikki er akkurát ein uppgáva hjá tí almenna men tað vestumengin annar gera tað so er tað í ordan øh sølan av teistanum hon gevur nakrar nakrar miliónir hundrað bar sær sikkurt í at mann fær næstan líka nógv fyri teistanta men serligarin aftur sum hann kostaði at byggja tí at hann er eitt øgiliga fínt skip og øgiliga væl útgjørdur í allar endar og kantar umframt tað hann hevur væl útgjørd maskin til at ífall at okkurt stopp kemur so kann hann sigla upp á allar motorarnir leysar av hvørjum øðrum tað er eitt øgiliga fínt aein fínt eg veit ikki man kann eg rópa tað fyri upphinnilsi men tað skal eingin ivium at okur halda tað í javnaðarflokkinum at mann kann beginna okur skuldu havt seinasti samgongu lagt eitt sindur meir men har var hasin her vælsignaði búskapargrunnurin sum sum tað skuldi lempast í fyri ein hvønn prís alt sum leyp av líkamikið hvat tað var tað skuldi lempa síðan henan her kapargrunnin fyri at mann skuldi eina ferð í tíðini ja tað veit eg ikkihvat tað var broknaði til og tí bleiv tað so tungt at fáa tingini at fungera okur bygdu so eina fergu sum kostaði fýraogtretivu milliónir nú vari akurát verið ein túrverini í dag og tað lætar væl at sum brúkararnar burtur frá við sæ ersjaskuveður men tað var so ætlanin hon skuldi vera eitt avloysaraskip fyri súluna tað kanska fólk ikki hugsa um sum sita inni her í dag at hetta var altso avloysaran hjá súluni

er eitt sindur spesielt at at mann ja tanní parlamenthevur ivamál um um um um um í heila kjaki hvat er sergur mann skal hava í einum landi sum eru so pettað sundur sum hetta landið gottbyggiokur tunlar fyri at fáa knýta sum frægast saman men tað verður leingi og tað verður seinir dagar at okur ikki hava brúk fyri nøkrum fergum at sigla

við við tí ferðaætlanini men eg haldi at tað er tað er tað eri ikki nóg nóg altso nóg væl hugsar visti mann heldur at mann skal fara at sigla til mykinesar ug veturin altso nú siglir mann í mykinesar í í eystfrítíðini og tað er fínt við ttað skal flytast eit sindur aftur o fram men tað er øgiliga óhugsandi at hava skip liggjandi til at sigla ein dag nú og tá tað verður ómetaliga langt ímillum summar tíðir at sigla til mykinesar um vetur ella vedra hálvurnai e helja takið tá er tyrlan fín hon um flýgir fýra ferðirnar um vikuna harrá leið haldi eg tað gera sovorðta trypp vestmykinesar og eg meðan eg sat tar úti so gjørdi eg tann avtalu við tæði at at at mykinesfólk hevði mykinesfólk hevði framigjar æftiril ríggjar trý setur

eg haldi ati onkuntíð la onkuntíð streyfar tanki við meg í hvørfall og í javnaðarflokkinum hevur tað verið ein diskussión um tað at kundi mann brúkt tyrluna meir eg má gera í dag okur hava tvær fínar flottar væl útgjørdar tyrløg standandi ella ikki standandi flúgvandi kundi mann brúkt ti meir til tey plássini sum okur hoyrdu borgarstjóran í fugloy nývalda borgarstjóran aftur endurvalda borgarstjóran ír fugloy siga tað at tey vóru øgiliga glað fyri at hava trna flúgvandi út til fugloyay tí tað eru so fá fólk um veturin at tað er eingin trupulleiki um um tað so var at øll funnið út av at tey skuldu fara av stað sama dag so so rýmti sær væl væl og virðiliga í tyrn sjálvandi eru tað ikki hvønn dag e tyrland kann flúgva fyri vegur men men tyrlandi er eitt fantastiska fínt apparat
tat flúgva við út tað sovarnur oyggjar sum fugloyar og mykines jatakk ná eg tíði nú dær núeari eg var ikki komin í helvtð tíðin út
oa a viðmerking tr siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja gomlu feriurnar hava tant fyri seg haldi eg tey flestu eru samd í og treingja til at blíva endurnýggjaðar og sjálvandi kann mann eisini altíð bøta um tyrlusamband við staber til tá ið okur sótu í samgongu tá bygdu okur havravsoknarskip og eisini avloysaraskipi og visu man hyggur eftir hvat tað kostaði so var tað nøkulunda tað sum ð sum tað verður skotið upp nú í hesum her so pp á tann mátan kundi að kundi mann sagt at at mann átti at kunnað at funnið pengar til hvørfall at fara í gongd við okkurt av tí og so haldi a eitt annaðsumvar interesant sum hendrig old tók upp tað var hettaher við at at byggja í føroyum altso okur sóu tað eisini við havroðsagnar skipinum an ólliga stórur partur bleiv gjørdur her og hvussu nokv tað eisini kann kasta av sær til føroyska samfelagið bæði í mun til vitan og førleikar at mann heldur fast í eisini at fáa bygt tað sum mann yvirhøvur kann í føroyum so tað haldi eg hevði hevði hetta her uppskotið eisini kunna
butt nakað uppá tað takk fyri
ja takkesvæl henniolja eg eri samdur við siður stenberg í tí at íløgan er nøkulunda tann havrandshjóranaskipið trý hundrað milliónir ella har á leið og og og ferga fýraogtretivu so tað er rætt ø hitt at byggja í føroyum havi eg ongantíð verið íg iva um ongantíð verið og iva um eg i kanska siglt meira meira av tíðini við við skipinum sum eru bygd í føroyum og tað er ein annan fyrimunur at tann dagin tað hendir eitt annað ella eitt annað er galið so hevur tú viðkomandi a staðni tað tekur eitt korter hálvan tíma kemur tú á klaksvík so tekur tað ikki meira enn góðan hálvan tíma nú til mann er á staðnum líkamikið hvar ið skipið liggur nærmast og í havn er tað nærmast so nær við sum tað kann vera tí er ein øgilig fyrimunur at gera ein ting í landinum soleiðis to hevur tey fólkini við hondina sum vita akkurát hvat mann skal gera í tír eftirløn okur hava upplivað nøkur tilfeldur uttan at fara víðari
ja tað kundi eg brúkt longur tíð uppá ein aðru ferðtakk fyri
ja takk so er tað frímut rasmussen sum fær eina viðmerkin ger so væl ja takk fyritað harra formaður mær dámar væl hugsanarháttini hjá hennikold tá tað kemur til skipabygging ogbygja í føroyum ella tað verða sagt men eg hugsi um nú nevndi røðaran at hann hevði verið ein túr við tí nýggja bátinum og nú er stendur í uppskotinum ð varandi orku og líknandi hvussu var tað sigla út við varandi orku hvussu hvussu skjótt gingu tit út nú tiy sildi út við varandi orku gangið út frá at at at tá ið tá ið tað bleiv siglt út til nólsoyar at
tað bleiv skilt við varandi ork
jatakk ger sovælhendigold takk ja harra formaður eg haldi at fyrmun rasmussen er eitt sindur speiskur í dag haldi eg tí at og tað skal mann hava lívi at vera nú fór eg bara til stuttnakara ein túr í døgurðatíman tí tað var hanso han at gera í dag og veðrið var for gott til at fáa at avprøva nakað tað kann mann skjótt siga at hann sigldi við tjúgu míl sum hann plagi at gera aftur og fram summi halda at tað er for skjótt og summi halda at tað er fínt heg snakkaði við ein av onkrum aftaná og kom up á landafta sum var frá landi hann segði vist tað var ein ferga sum bleiv brúkt aðrastaði sum var nakrar metur longur so so var tað ein fantastisk loysn tí at tey vóru so róliga at sigla við ella ella stastabiliteturin var som fín tað støtar eitt sindur tað ger tað og tað ger fartin okur vistu okur silja til suðuroynna við nýggjum mýl so hevði mann saýnuvís farið niður í hvørji aldri men men ikki akkurát sett so hart sum tey gera teimi tjúgum mýl men men men hohon kemur til brúkar aftur í í summar tá ið summarið kemur at tað eri eg ikki iva um at til dømis hett her við at fara út ferðar og út undir fuklabjørg og og altur her og at sigla innan fyri um molan til dømis við við við men at sigla ímillum tá fer hor niður í hálvar ferð men men hhon er so mikið væl útgjørd at hon kann sigla við við maskinum tveimum maskinum og vissu alt stoppar upp so siglir hon við eil við nýggjum mýl so tann mátan er tað er tað fínt men tað ver ikki tað sum verður haldi eg eg haldi at tolið hjá føroyingum er ikki akkurát tað mestegnaða til hetta her hesa orkuna at vat liggi lærra aftur og fram við tað tað er bara um nøkur fá menniskjur í føroyum hvussukuló gusuló sum hava tol til at leggja og lærra aftur fram við átta nýggji mýlim so tað líka mikið um
er um tað er hvussu orkan er tað haldi eg ikki at ja takk kan eg góð so var tíðin farin
takk fyri ja harra formaður nú er tvey uppskot her og vit viðgera tað undir einum tað handlar um ferðasambandið til smáplássin ella eitt útoyggj á at fáa tíðarhóskandi ferðasamband eg haldi at tað tað sum er gott vi hesumher uppskotinum tað er tað at tá ið tað kemur at breddand so verður líkasum rist ía so og kanska víst á hvussu støðan er

vit ganga øll inn fyri at at føroyar skulu verða so stórar sum tað ber til tað vil siga tað at vit kunnu búgva eisini á útoyggj sambandsflokkurin hann vil virka fyri góðum umstøðumi á útoyggi í útaðarnum tað tað haldi eg vit vilja øll vit vita tað at avbjóðingarnar eru stórar vit vita tað at teitt er ferjusambandi har eru eisini aðrar avbjóðingar hetta her við kanska við at fáa grundstykkir kanst ska fáa fígging til at byggja á útoyggj og sovíðari men vistu vit ikki hava linjuna út soleiðsnar at fólk sleppa útoyggj so tað líkasum tað tað má vera upp á so taðer tað er gott og so eru tvey onnur góð ting í í her ikki bara tað at mann setir hetta her á breddan men heta her við at byggja so bítt møguligt í føroyum tað virkar sum at tey allarflestu eru fyri tí og tað dámar mær væl í hvussu her at mann kann gera nakað við tað men vit vita tað at fyri at tað skal henda som so má man gera eitt ella annað soleiðisnar at tað verður altso økonomiskt fyri tey sum byggja at byggja í føroyum og tað tað eru vit sum sita í løgtinginum sum kunnu avgera tað so tað er hvussu eitt mál mann mann eigur at arbeiða við og so er tað her við við tí grønu orkuni har tað er møguligt har eiga vit har taðe møguligt og har að er skilagott sjálvandi eiga vit tá ið tað kemur til akkurát hetta her ítøkiliga uppskotið so sso so má eg smílast eitt lítsindur fyri meg sjálvan iinnaftaná altso í síðstu viku tá evð tjóðveldið eitt uppskot her at eina tvey hundrað hundrað og tjúgu milliónir at yvirtaka løgregluna pluss var fongsul pá hundrað milliónir nú erða gott tvey hundrað og tað var meira ella minni rakstur og vit í samgonguni vit verða hólvað av at alt ov høgan rakstur og nú kemur mann við íløgum fyri nógvar milliónir har ið vit har ið vit verða ákærd fyri bara slepta endanum so tað tað tá má eg smílast við meg sjálvan altso tí at tað verður sagt tað er skilaleyst stýring hjá okkum fíggjarligi bæði á løvu síðuni og á rakstrarsíðuni men sum sagt her er so eitt heilt ítøkiligt uppskot um trý hundrað og tretivu milliónir yvir nøkur ár og ár eitt er nokk so áhugavert hvussu mann skal fíggja tað tað at í tvey túsund og tjúgu verður sagt at tað lopu hundrað milliónir av og vit hava fimm hundrað at brúka til íløgur og vit koma ikki at brúka tað og tí eru altso eina tretivu leysar milliónir men altso tær eru jú játtaðar til til ávís endamál so mann má finna nýggjar pengar til tað øtað er rætt sum tað eg skriva í uppskotinum at í tvey túsund og fimmogtjúgu seksogtjúgu sjeyogtjúgu tá stendur á langtíðarløgætlanini hjá samgonguni at vit seta pengar av tvey hundrað milliónir hasi trý árini og tað verður sagt at tað er tað er nakað leingi at bíða og og tað kann eg partvíst vera samdur um tað hevði verið betri vissu vit kundu koyrt eitt lítsindur fram fyri ikki so koyrt síðani so var tað um tunnilin tunnilin í gøtudali ja hann burdi eisini veið háldaður longur fram og innkomuverðurin í havnog hann burdi verið háldaður longu fram men tað kann bara ikki alt gerast í einum men tað sum samgongan hevur klárað tað er at gjørt eina langtíðarløgu ætlan sum runt rokna er fimm hundrað milliónir um árið tað er nógvir tí haldi eg at at vissu mann skal fáa ringt hett her eitt sindur fram so má mann sjálvandi flyta nøkur ting og tað kunnu vit sikkurt gera í felag men men so má okkurt altso visti fimm hundrað milliónir er for nógv og vit skuldu hava einar trýss afturat um árið so má mann flyta nøkur ting og tað hevði eg verið faktisk et gott boð eitt ella annað hvat vit skuldu flutt men kanska vit finna út av tí í felag eg hugsi til dømis altso eitt eitt sum stendur tað stendur um um eitt vaktarskip er tað tað kskulu vit fara at flyta upp á tað ella student á skúlan í ella miðnám á kambsdali ella tunlarn ur norðuru fjall altso okkurt má flytast tí mann kann ikki bara leggja omaná so tað er ein ein størri kadal men eg haldi faktiskt hendan her langtíðarløguætlanin er er rættiliga góð og ein løguætlan er ikki soleiðisnar at hon er absolutt men tað er øgiliga gott at hava eina ætlan sum mann so kann justera

hvat hava vit gjørt í hesi samgonguni ja vit hava í hvussuer vist tú hugsa um ferjusamband vit kláraðu at loysa avbjóðingin um skopunarfjørð rímiliga væl har var jú ein fløskuhálsur og har var nógv misnøgd og har hava vit so keypt eina eina ferjyu sum tekur tann tunga flutningin so tað hava vit klára suðuroya fjørður er ein stór avbjóðing men nú veit at landsstýrismaðurin arbeiðir við fuglari megin fyri at fáa mann sigur loyst tað málið taka trykkið av har tað er ikki bara bara so fyri at tann flutningurin skal vera tryggur og góður hvat gera vit so beint nú beint nú umvæla v terduna sum er gamalt skip og eg vil siga tað at landsstýrismaðurin í samferðslumálum hann hevur havt úr at gera ternan skuldi til eina eina minni umvæling sum bleiv so til eina heilt stóra so tað sum eg skilji á lagnum tað kanska onkur annar vórðu betri enn eg so verður hon í rímiliga góðum standi sjálvt um hon er eitt gamalt skip tað bleiv eisini og vit arbeiða eisini fyri at loysa sum eg segði hettaher við suðuroyarfarleiðini og vit hava sett pengar av til tunnilin soleiðisr at vit fáa ein tunnil til suðuroyar og tí kunnu fáa eina avloysara fyri smyril til ta tíð men eingin loyna skipini eru gomul og tey treingja til at skiftast út og um tað skal vera akkurát soleiðisnr sum uppskotið leggur upp til og hvat tað kostar eg haldi ikki tað er soso nógv eftirfarandi men eg eg haldi tað hevði verið irtliga gott sum tjóðveldi eggur upp til at mann fann eina semju eina raðfesting tað tað haldi eg hevði verið verið verið nokk so sterkt og hetta málið tíðin flýgur avstað tað kemur í fíggjarnevndina og tað verður sjálvandi áhugavert

tað tað rætta altso er tað tað sama typan sum kann sigla up á skúvoynna sum upp á fugli og svínoy ogsovíðari ha har har tað eri eg so ikki førur fyri at og so so verður nevnt um mykinesleiðina og hon verður drivin hvønn annan máta um tað er tað rætta ella ikki men eg haldi at hendik old málaði tað nokk so greitt út at hava i skip fastsiglandi har tá i tað ikki er siglandi fleiri mánaðar um ári tað tað er so nakað mann kann taka upp altso heystleiðin verður ikki nevnd altso direkt í her tað haldi ikki a tað ikki feila men sjálvandi er hon eisini við vit vilja at ferðasambandið út í heyst eisini skal verða trygt
gott takk fyri harra formaður ja takk
sor ta viðmerkingar tað er bjørt samelsen ger so væltakk fyri nei nú nýr hetta uppskot seð um fýra feryur altso ikki ferjur til allar oyggjarnar mann kann siga t tað kanska er tað fyrsta stóra stigið í endurnýggja flotan men tað verður kortini víst á í uppskotinum at neyðugt er at tryggja nøktandi samband til allar oyggjar har er u allar oyggjar við men maunusrasmusen hevur fullkominiga rætt í tað er ikki so lætt og tí skriva vit eisini í hesum her uppskotinum ati vit mugu finna eina politiska semju um at raðfesta hesar trý hundrað milliónar vit hava so mett at tað átti at borið til í øllum førum at funnið nakrar milliónir í innverandi ári til at koma í gongd við hetta her og hetta byggir jú upp á eina eldri ætlan hjá strandfaraskipnum landsins ella eina ætlan sum trandfar landsins hava eg haldi tey hava tað flestu flokkar kenna nokk til ta ætlanina tað hevu verið frammi onkuntíð men hetta er ikki nakað absolutt uppskot hetta e eitt uppskot til hvussu kunnu vit koma í gongd við at endurnýggja flotan og tí ætlaði at spyrja magnus rasmussen hvussusan sýnir tan sær tað at samgongan ynskir

ja takk ger so væl mannus rasussen takk fyri harrar formaður ja sum eg haldi jáku mikkelsen sum nevndi tað o vit vit tosa jú um hetaher í samgonguni og tað eru ymiska verkætlanin sum vit kundu hugsað okkum bliva rintar eitt sindur fram ha men að tað bara sum g veri sum eg eg líkasum segði at eg mátti smílast innavntandi tað er tað at mann verður faktiskt hólvaður av tí at vit brúka for nógv í rakstri og íløgurnar eru forhøgar tað vil siga tað at man kann ikki hækka íløgurnar visti tað skal vera soleiðisar sum sum reterorikkurin í verðin tað vil siga at mann má mann má flyta upp á okkurt og tað er tað er har ið eg eg vildi sagt visu vit vóru samd um hvat vit fluttu uppá so sosos
so gav tað meining takk fyri
jtakk er ta hennikold fyr a viðmerking ur eg eri samdur við magnus rasmussen í tí at mann fær ikki gjørt alt uppá ein gang og tað er øgiliga hart fyrrispent nú øh so eg haldi tað at vissi mann kláraði at koma hartil at gjørt eina nýggja ferge so varð tað braigt altso í hesum skeiði eina okur okur higja efti her sum eg nevndi hantihetar við við at keypa eitt gamalt eg sá ati fyri hasfjorð at orð førar altso borgarstjórin jupler tí at nú fór hasfjorð sum avløvusaraskip hann juplaði borgarstjórití og hetta er spesielt fyri okum í føroyum at at leita eftir forkeljumi sum aðrar kasera og brúka og ikki byggja nýtt so bisman kláraði bygt nýtt í hesi eitt nýtt í hesi skeiði øllum
ofingið fingið rós frá mær í førl ja takk ger so væl
masassen ja takkfyri hara formaður sum eg havi skilt tað so hava borgarstjóran í sandoynni jubla tí tað havða fingið ferguna og eg haldi eisini tað at at faktiskt hevur trýst lætt ordiliga á soleiðisnar at tað riggar rímiliga væl um skopunarfjørð men vit vita eisini at hetta var bara fyribils altso tunnilin kemur ígjøgnum og kann hasfjørd halda til tað og gera góðar nyttu so so var tað tíggju milliónir kann man siga men hon er ikki nakað framtíðar skip at at at satsa uppá hennikold heldur at visti vit høvdu klárað eitt skip eg vildi sagt táhøvdu vit kunna í hvussu er framflutt okkurt so at vit finfingu teknað etl at prosjektera eitt og so kom víðari hvussu langt vil eg klára tað tað veit eg ikki men sum sagt tað er rættiliga bundið og nógv av hesum er rímiliga bundin nú hava samtykt tunlarar norðuønfjall vit hava samtykt at at byggja bústovurnar og so víðari tað er nokk so nógv sum eg bundi og tí má mann flyta upp á nøkur ting mann kann ikki
bara leggja honum hatta takk fyri ja takk so verður næsta
vit vóna at løgtingið vil taka ta avgerð at mann fer at fyrireika g og at fara undir at byggja fýra nýggjar fergur til strandfaraskip landsins vit kunnu gott siga kalla tað fyri tað fyrsta stóra feti til at endurnýggja strandfaraflotan og eg skal skunda mær at siga beinanvegin at hetta er ein verðslagslóg hetta er eitt uppskot um at játta pengar og eitt uppskot um at byggja helta er eitt eitt játtanaruppskot og ein verklagslóg tað loysir ikki allar trupulleikarnar tí at skal skulu útoyggjar hava nøktandi ferðasamband so skal mann eisini hava nøktandi túratal og mann skal hava nøktandi atkomuviðurskifti so tí er tað neyðugt at flokkarnir í felag ganga saman um ati avgera hvussu kunnu vit gera langtíðarløguætlan eg havi hug at byrja við sínar hastfjord eg haldi eisin tað var gott át mann fekk og tað var neyðugt mann byrjaði at borða sandoyartunnilintiðel tann beinleiðis samanhangurin so fekk mann so nógva grót sum skuldi flytast og tað var ikki nøktandi at allur farmurin og stóri bilar og sovíðari alt skuldi fara við við við teistanum sum mann keypti eitt fimmogfjøruti ára gamalt skip og tað var ein góðfór rætning til akkurát ta endamálið men tá ið fleiri hava nevnt tað so taki úg ikki nøkur loysn til okkara útoyggjar tað var ein góð loysn í távarandi støðu til akkurát tað men hasfjørd er so eg haldi hon seksogfjøruti ár on er tað stendur hvussu at hon er bygd í fimmoghálvfjerðs ritan hon er hálvtrýss ára gomul einogháltýs ára gomul liggur forrestina á beting nú vit hava tvey av skipunum hjá strandfarasipin um landsins sum liggja á beting onlur deoritan sum er hálvtrýss ára gomul ritina sum eg havi siglt ómetaliga nógv við tá ið eg var smágenta tí at hon sigldi millum sandoynna og og havna og og tað var jú eitt eitt fyrisovið tað gott skip men tað var jú øgiliga tað er øgiliga nógv ár síðani at tað blaiv eitt ótíðarhóskandi samband til sandoynna og tíbetur kom so teistin tá fyri tjúgu árum síðani sum er verið eitt øgliga gott skip teiskin og smyril er tey nýggjastu skipini eg veit ikkihvat smyrjil er er hann fimtan ár har á leið og tað er akkurát tann aldurin tá ið mann eigur at beginna at hugsa um nær ei nær endurnýggja mann hetta skipið tá ið skipið er ein fimtan ára gomul í øllumførjum tá ið tey eru blivin tjúgu so eigur mann at verða farin í gongd við at tosa um hvussu tað kann endurnýggjast silberin hann varð keyptur eg veit ikki nær tað hevur verið fimm seks ár síðan tíðin gongur skjótt hann var einogtjúgðara gamal hann er einogtjúðára gamal hann var altso keyptur sum eitt brúkt skip og og ternarnir sum vit øll vita til fjøruti ára klassing so hon er eisini farin um fjøruti ára markið og vísti so so ver nógv verri standið enn mann helt og eg má siga sum er at tað harmaði meg tá ið mann valdi at tað heldur at byggja avloysari skipi áðrenn mann bygdi nýtt skip til nólsoynna men tað vit fingu upplýst tá og orsøkin til at vit tóku undir við tí vaju at strandferðslan eisini hevði tørv á at fáa eitt avloysaraskip tí at serliga nólsoyingar mistu jú í heilum sítt ferðasamband í sambandi við at aðrar ferjur skuldu á beting og nú eg havi selr iki nevnt samn sum eisini er eg veit kum tað lova at siga tuss e gamal men hann er eisini elli gamal vit hava eitt nýtt skip spildurnýtsskip tá eylkongsdóttir sum er eitt avloysaraskip tað er ikki eitt skip sum er bygd til at røkja nólsoyar siglingina har tað eg nú so harra formaður eg haldi at hetta er nakað sum vit øll eru samd um men sum eg nevndi so er tað líka sum fleiri ting mamma taka atlit til tað má eisini vera nøktandi atkomuviðurskifti og tað má eisini vera nøktandi túratal og so hava vit sjálvandi tær smáoyggjarnar sum eru øgiliga avhangar og fyrst og fremst byggja upp á tyrluna vistu vit taka nú eru hesar fýra ferurnar sum skot ver upp í hesum umfarinum tað er til kalsoynna og dirnólsoynna og fuglur svínoy og so og til skúvoyar og so er sjálvandi heystoyggin og tað er mykines og so teir smærstu oyggjarnar afturat altso koltur og og stóra dímun sum vit so ikki tosa um her sovorða dímun eru jú sjálvandi fyrst gfremst tyrluflutningur og í koltri búgva nøkur fá fólk tá nakar býr har men tey haldi eisini teirra primera samband er tyrla í dag men tá ið vit tosa um heystoynna so má e sjálvandi teistin røkja ta leiðina sum hann ger í dag altso tá ið tey koyra at vera í sandoynna um tveytólvt ár tá má teistin so røkja ta leiðina inntil ein onnur loysn er og hvør verður so tann loysnin ja altso herfyri høvdu vit í vinnunevndini eitt fingu vit eina framløgu av hesum her spennandi verkætlanini sum tey gera í koltri við við at koltur skal blíva ein savnsoyggj og tað vil siga at onkursvegna kanska landsstýrismaðrin kann siga nakað um tað at onkursvegna má mann arbeiða við at fáa fastan ferðaflutning um summarið í øllum førum til til kolturs tí at har ætlar mann at gera alla oynna til eitti eitt nógv vitja ferðast tað og gangi út frá at landstýrismaðurin kanska kann kann siga nakað um tað hann hevur sikkurt hugsað tankarnar at tá ið mann ferð ast selja teistan tí at teistin er væl ikki tað man ætlar behalda til helsoynna einsmalt hvørja loysn mann so sær fyri sær til at røkja fasta sigling í heystoynna við nøktandi túratali men so eisini summarsigling út í koltur í mun til at tað verður ein ein oyggj sum bæði føroyingar og útlendingar allarhelst fara at vitja nógv tá ið tann stóra verkætlanin har tá ið koltur burturav verður bæði náttúrulund og og savnsoyggj so her eru øgiliga nógv spennandi ting og tað sum eg føli eg havi saknað í nøkur ár nú tað er at mann sleppur inn í at at viðgera hvussu mann kann gera nakrar ætlanir sum allir flokkar standa aftanfyri tað pjøður ikki a vera akkað upp á hendan mátan orsøkin til at vit skjóta upp at byggja tvey pør av systurskipum tað er nokk so einfalt tann at tað er nokk so tað er rættiliga skilagott fyri strandfaraskipinum landsins vis tey byggja skip sum í gásaregnm er familju við hvørt annað altso sum líkjast sum eru av av av av somu typu tað ger tað nógv lættari at reka skipini og nú nevndi eg hvussu gomul fleiri v okkara strandfarsskipinum eru men samdleikini er eisini at strandfaraskipini eru í dag í teiri støðu at onkuntíð tá tá ið okkurt er galið so hava tey eitt ta trupult við at finna eyka lutir tí summi skip eru so gomul at tey at tað er trupult at fáa gjørt tey í nóg góðam standaftur øharra formaður eg haldi at tað var gleðiligt tá vit fyrr í dag samtyktu at byggja tunlarnar norr um fjall fyr eina upphædd sum var meir dupult so nógv sum tað sum mann upprunaliga hevði hevði hildið tað fór at kosta oman fyri eina hálva milliard sv fyði einar løtu síðan í desemburmánað tá koyrdu øll tingfólk ígjøgnumeysturoyartunnilin um tvey ár fara vit øll at hátíðarhalda og koyra gjøgnum sandoyartunnilin við øðrum orum so hevur hetta løgting tey seinastu árini samtykt nógvar hundrað tals milliónir fyri ikki at siga í veruleikanum milliardaupphædd upp á útbyggja vegir tunlar veðir og tunlar og tí haldi eg at tað er p á sítt pláss at koma í gongd við at diskutera men hvat gera við henda elligamla flotan undanfarna samgonga brúkti øgiliga nógva orku upp á at byggja fíggjarorku uppá at byggja havramsaknaskipi sum í dag verður mett at vera ein salskins søga sum er eitt skip í sínari stødd í heimsflokki mun hvat ð r fórst fyri tøkniskt og burtur frá skrokkurinsum hevur alt gjørt í føroyum og harumframt bygdi undanfarna samgonga eisini hetta her avloysaraskipið erli kongsdóttir og tí haldi eg at tað er upplagt at mann nú heldur fram og tá ið ætlanin í langtíðarkarmurim er at mann ikki skal brúka pengar upp á at endurnýggja flotan hjá strandfaratsipi landsins fyra ennr tjúgu og fimmogtjúgu altso aftaná hetta samgonguskeiðið so er eitt av hesum endamálinu við hesum uppskotunum kanska eisini at fáa framskundað tað øog tí havi eg verið glað fyri tey framsøgufólkini sum havt orðið í dag sum hava sagt at tey fær sovítt taka undir við hesum so hava fólk verið nógv inni á ati ati hvussu skal tað fíggjast og har skriva vit beinleiðis í uppskotinum at vit vænta tað eigur at bera til at kunna finna pengarnar til fyrireiking og prosjekteringar í innverandi árið millum annað ofta tað má sjálvandi umraðfestast nakað men tað haldi eg mann skal viðgera í felag men at flokkarnir felag muga finna eina loysn upp á tær trý hundrað milliónirnar tí at visu vit ikki beginna diskutera hetta her og ikki fara í gongd við ta fyrr n e fimmogtjúgu tá er tað simplari for seint harra formaður tá eg eri vit komin so langt út við hesum gomlu skipinum at at útlitini fyri visi mann ynskir at tey sum búgva á smærri oyggjunum skulu føla at tey bara eru nøkulunda við í nútíðini og við teimum møguleikunum sum tað ber við sær so hevur mann bara víst teimum at mann letur tey afturúr sigla og ja tað kostar men eg trúgvi upp á at bæði at mavarðveita fólkafólkatalið í útoyggi men eg trúgvi eisini uppá igð eg haldi faktiskt taðva tingmaðurin biljustinussen sum nevndi tað at tað eru vit liv í einari tíð har tað er eitt sovorðt trend eg kundi kanska kallað tað eitt sindur beiktubaysigtrend at fólk faktikt hava hug eisini at búgva í útojarinum men fyrsta treytin hjá einari modernaði alslo einari familju í nútíðini er sjálvandi at mann sleppur til frá bústaðnum fleiri ferðir dagliga

harra formaður vit leggja eisini upp til at vit ynskja at hesi her skipini verða smíðaða í føroyum og tað eru við teimum royndum vit hava gjørt longu nú við erli kongsdóttir hvussu nógva fyrimunir mann fær av at lata skipini smíða í føroyum so tey bæði eru sniðgivin og og gjørd soleiðis at tey hóska perfekttil føroysk viðurskifti og í tí liggur so eisini øll tann førleika menningin mann kann fáa í skipasmíði so tað vóni eg eisini ati at flokkarnir kunnu standa samanum men fyrst og fremst at vit fáa hetta inn í raðfestingina soleiðis at útoyggjarnir hjá okkum kunnu vera við í einum nútímas samfelag har undirstøðukervi er púra avgerandi fyri at liva og virka hjá bæði
børnum og vaksnum takk fyri hatta mar ja takk so tað viðmerkingar og tann
viðmerki at vera johannes joensen gjørt so vældagmar framóður ja bjørt samuelsen kemur inn á grundgevingarnar og tað er gott eg haldi at tað mátti kunna lætst gjørt at gjørt okkara langtligar semjur um millum samgongu og andstøðu um raðfestingar vit kenna eftirsleipið við líkahaldinum av vegarstjórinum og bygningum og nú er tað strandferðslul skipaflotin sum vit vita er aftur útsildurso eg hugsi at tað máknar latið seg gera at gera onkrar semjur um nær mann byggist í skipinum og ikki at tað verður raðfest um raðfest tvøroyar hvørt ár so eg hugsi at tað best hevur verið at fingið eina eina semju um hvønn mann byggir
um át byggja frameftir
ja takk so er tað bjørt samulsen sum fær orðið aftir ger suvæl ja takk fyri eg haldi eisini at tað er neyðugt at strandfertskip landsins fáa betri rásarúm til at langtíðar planleggja tað haldi eisini er neyðugt í hesum her tað er øgiliga trupult hjá teimum ati ja til dømis nú ternan er á beting so finnur mann út av attað er nógv verri statt við við teirni enn mann helt um mann mát so brúka longri tíð og fleiri pengar men so finnu mann kanska út av tær okkurt annað mann burdi havt gjørt at nútúmast gjørt skipið her nú men tað her má ikki pengar til tí tað var ikki játtað í játtanini og so skal mann tann langa vegin um løgtingið og sovíðari eg haldi eg eisini hevði verið umráðandi at strandfertsip lansins kanska blivið umstruktoræðist soleis at tey høvdu møguleika fyri at langtíðarplanleggja onkur hevur nevnt at partafelag tað havi eg so ikki verið fortalari fyri hvussu ikki sólfar men í øllum førum t mann ger tað sum skal til fyri at strandfara skip landsins kunnu langtíðarplanleggja tí tað kann ikki vera ein persónur í strandfarasskipnum landsins sum hevur nakrantíð ynskt at skipini skulu blíva so gomul um mann hevur so lítið av ætlanum klárir um hvat skal henda tey næstu árini so sum tingmaðurin sigur tað er øgiliga umráðandi at mann fær heftir langtíðar ætlanina upp á pláss og at hon kann halda
ja tað
takk so er tað steffan klein poulsen fyrina viðmerking ger s væl ja takk harra formaður her leggur tjópbeldsfokkurin upp til at vit byggja fýra skip og og vissu eg lesi uppskotið rætt so hava tey eisini eina raðfesting um hvør reykjifylgi skipini skulu gerast í og her sum nólsoyar ferian fyrst og so fugl svínoy og so og so framvegis og ternan er ikki tað elsta skipið men kanska standurin er tann ringastu tað veit eg ikki men taðer bara áhugvert at hoyrt ggrundgevingina fyri hesari raðfesting og og hvat tjóðsfólkurn er bygda á um um tað er ferðaflutningur ella um tað er standurin á skipinum ella
hvat tað nú er takka for mær
ja takk ger su væl bjrt samulsen takk fyri nei hendan raðfestingin er gjørd beinleiðis úti frá arbeiði sum strandfertasipi landsins hava gjørt sum eg haldi fleiri kenna johandal mins eisini hansara sum landsstýrismaðurin í sandferðslumálinum ati í strandferðslumálum ati vit tosaðu um at byggja akkurát hesi hertvey pøruni av systirsskipum altso hetta tað er ein raðfesti her ikki okkara raðfesting sum so men her stendur eisini tað kann altso her stendur ikki at hetta er ein fa raðfesting tað er tað ikki á nakran hátt men vit vita at ternan er ógvuliga gomul hon hevur annars verið fínt samband so leingi hon hon virkaði um nú er ait avloysara skip komið soleiðis at hon nokk ikki verður tikin úr sigling hvørja ferð okkurt annað skipi skal á beting men tað viktigasta vð hesum uppskotinum tað er at vit semjast um at mann má fara undir endurnýggja sandfaraferjurnar og akkurát hvør raðfylgjan verður mann má sjálvandi fara eftir tí har tað er størsti tørvur á ly
telesa fyrst takk fyri ja takk so er tað situr streym
sum fær síðsti vimerkin nei í hesum umfari ger su væl takk fyri hara formaður ja eg haldi ahta reit gott og neyðugt uppskot ikki bara fyri útaðarin í føroyum men fyri okkum øll tí at hetta her við at eisini hava skjaddað búseting har er ta ein fortreyt at mann hevur vælvirkandi samferslu og soleiðis sum ætlanrnir eru vistu mann ikki ætlar at seta nakað av fyr enn fimmogtjúgu so trúgvi tað vera øiliga trupult tela so verða hvørfall nógvir trupulleikar á vegnum fram til fimmogtjúgu sum gera tað trupult at seta seta á búgv í út og oynki varat verið har tað er so tað eina ø og so er tað hetta her eg kundi sn bjørt samulsen serli eitt sindur um hett her við fyrimunirnar við at kunna byggjast nógv sum møguligt í føroyum at skipasmíð kanska kemur meira á skránna aftur tað var tað fyri nøkrum árum síðan okur hava sett góðar royndir við okurs vaa so um tað ikki var meira en mann kundi gjørt í føroyum um tað ikki eisini kann kasta gott av sær til
til okra egnu vinnu takk ja takk
tak so fær bjart samalsa orð aftur ger so væl takk fyri jú tað eri øgiliga nógvur fyrimunir við at byggjat í føroyum og og tað er heilt sikkurt at tað gevur egiliga nógva spnoff effekt og og tað ja eg haldi at øll tingfólk hava fingið sendandi ein langan lista av øllum tí sum komu burtur úr at mann valdi at byggja jákups verri í føroyum men tað sum er so ræðliga avgerandi í hesum málinum tað er at tíðarhóskandi ferðasamband til allar oyggjarnar í føroyum tað er bráðneyðugt vit liva í tjúgu einogtjúgu vit kunnu ikki liva við at vit brúka hundraðtals milliónir uppá á útbyggja vegakervi annars og at vit lata hendan partin søkkarnir ímillum tað er tað sum hetta snýr seg um og um mann yskir at gera hatp á onkran annan máta enn akkurt hetta so er tað eisini fínt bara flokkarnir vilja ganga saman um at mann ger eina langtíðar ætlan fyri endurnýggja strandfaraflotan tí tað eru nakrar okkara oyggjum har tað búgva fólk og har tað vilja búgva familjur í framtíðini sum mága sleppa at vera við í tí samfelag vit hava tí nútímasamfelaga vit hava í dag og tað kunnu tey ikki á sama støði sum onnur vs ikki mann tryggjar teirra ferðasamband og lyftir tað upp
og á eitt heilt annað støði enn í dag takk fyri hara formaður ja takk so verður næstur at røða billjustinussen fyri miðflokkin ger so væl biljussinussen
ja takk fyri harra formaður tað er uppskot frá tingmannin tingmanningini í tjóðveldi um at endurnýggja strandfaraflotan og tað er eingin ivi um at okkara strandfarafloti eru ógvuliga hart hart koyrdir og skipini eru gomul og
teingja avgjørt til at verða skift út og tað hevur eisini verið frammi í eina tíð at neyðugt er at gera íløgur í hesum øki og eg haldi tað var so seint sum í seinastu viku at landsstýrismaðurin var alment úti og segði tað at tað var neyðugt at byggja fýra skip hvar ið tvey og tvey vóru líka

hugsan um at um skipini eru eins so kann tað kunnu tað vera rakstrar fyrimunir av tí at manningarnar kunnu skift ímillum og at mann at teir somu persónarnir kenna skipini betri og lættari atgongd til eykalutir og viðlíkahaldi og so víðari so tað er væl ein ætlan sum eisini líkist hesum sum tjóðveldið skjýtur upp tí her verður skotið upp at nólsoyar skip og kallsoyar ferja skulu kosta millum hálvfems og hundrað milliónir og ein ferja til fugloar og svínoyar og ein til skúvoyar skal kosta millum fimmogfjøruti og hálvtrýss milliónir so kanska er tað eisini hugsanin hjá tjóðveldi at at mann ger bygging á tann hátt sum sum samferðslan sjálvmælir til tvey og tvey

hyggja vit so at teimum frálíku hagtølunum sum er at finna inni á heimasíðuni hjá samferðsluni so síggja vit tað at taka vit til nýms nólsoyarleiðina so er tað ein øgiliga stórur tørvur á eini góðari ferju til nólsoyarleiðina tí at tað talið fyri ferðafólk sum verður upplýst á heimasíðuni hjá strandfólkini er ógvuliga høgt tað eru yvir hundrað túsund ferðafólk sum ferðast til nólsoyar um árið kassloyini knappt hálvfjerðs

knappt nítjantúsund og skúvoyaraleiðin fimm túsund og sjey hundrað og heystleiðin knapp seks túsund so nólsoyaraleiðin serliga og síðani kalsoyaraleiðin tað eru tær báðar leiðirnar sum hava øgiliga stóran tørv á góðum og tryggum flutningi og tí er tað neyðugt at mann fær dagført hesar farleiðirnar tað var ógvuliga harmiligt at undanfarna samgonga vrakaði tær ætlanirnar sum vórðu gjørdar fyri eina nýggja nólsoyarfergu longu í tvey túsund og sekstan tann verkætlanin var komin rímiliga langt tann verkætlanin bygdi eisini á eina eina grøna loysn men hon bleiv skrottað og einki bleiv sett í staðin og vit standa her í tvey túsund og einogtjúgu og vit eru líka langt frá einari loysn sum vóru tá bara pluss tey fimm árini sum síðani eru gingin og tað er alt annað enn enn virðurligt yvir fyri nólsoyggin og nólsoyggin er jú blivin ein meiri og meiri týðandi partur av høvuðsstaðarøkinum tað verður pendlað ómetil nógv millum tað síggja vit jú á hesum hagtølunum og tí má ein loysn finnast á hesari farleiðini ongantíð for skjótt so eg haldi at tað er eisini áhugavert at andstøða leggur upp til eina eina ætlan og eina breiða semju viðvíkjandi hesum og tað haldi eg at vit skulu gera eg haldi at landsstýrismaðurin skal taka av hesum møguleikanum at fáa eitt eitt prát ella eina samráðing í lag við andstøðguna so vit øll kunnu standa saman um at fáa loystu hesar avbjóðingarnar og eg trúgvi eisini at tað ber til innan fyri løgukarmin sum nú er semja um skal liggja á hálvari milliard um árið trúgvi eg at tað ber til at finna fígging fyri hesum ætlaninum eisini tí ein løgurkarmur er ikki frystur fastur sum so hann kann vera eitt sindur liðiligur og fyri tilfyri ikki so nógvum árum síðani so høvdu vit ein løgurkarm sum lá um tær trý hundrað milliónirnar og eg havi eg helt tá at tað var nógv for lítið tí at okkara land hevur brúk fyri útbúgvingum og vit síggja tað at í takt við at vit útbyggja okkara land og at vit útbyggja okkara undirstøðukervið so blívur føroyska samfelagið meiri meiri dynamiskt tað hendir meiri meiri føroyska samfelagnum vit blíva meiri meiri kappingarfør vinnuliga ferðavinnu viðvíkjandi ferðavinnu og alt møguligt og tað ger at okkara land hevur sæð ein veldigan búskaparvøkstur tað er við til at gera at okkara land hevur sæð ein veldigan búskaparvøkstur seinnu árini eg trúgvi ikki teg nakað annað land í verðini sum kann sigast bara at vera ein stórur býur og tað er tað sum ella ikki ein gongur ein stórur býur men ein býur og tað kann føroyaland næstan sigast at vera við teimum undirsjóvartunnlum vit hava fingið tað er ikki meira enn ein tími at koyra frá uttasta punkti frá eystasta til vesta skot tú væl tað og tað er ofta longri at koyra í vanligum stórbýum frá tí eystasta punktum til tað vestasta enn tað er frá eystur til vestur í føroyum og tað er ov einastandandi fyri eitt land at kunna hava eitt so væl útbygt undirstøðukervið at tað er so skjótt at ferðast ímillum og tá haldi eg at vit eiga at taka útoyggjarnar við vit hava sæð eitt heilt kolossalt potensiali viðviðgjandi ferðavinnu nógv nógv størri enn nakar okkum trúði uppá tá ið í jóhan dal fyri nú eftir hondini nokk so nógvum árum síðani sættaði sum landsstýrismaður upp á ferðavinnuna og vit settu í niðurgangstíðum serligar pengar av til at lyfta ferðavinnuna og tað má mann siga at ferðavinnan hevur svarað aftur fleiri fælt og vit hava sæð ein kolossalan vøkstur tá ið hetta koronapestin er av so ivist eg onga løtu í tí at vit fara at síggja minst sama vøkstur og kanska enn meiri og vit eiga bara at vera væl fyrireikaðir til tann til at taka ímóti tí vøkstrunum og ein partur ein sera týðandi partur av tí er okkara umstøðukervi og tað at tað ber so væl til so skjótt at flyta seg ímillum øll punktini í føroyum tað er nakað sum ferðafólkini síggja sera stórt virði við so eg haldi at hetta er ein spennandi ætlan og ein røtt ætlan og eg vóni at samgonga og andstøða og øllum sum eru í politiskum skipanum fara at finna eitt felags steg viðtjandi hesum og fáa sett hesar ætlanirnar eisini út í politiskt verk so tað er tað frú forkvinna og til lukku við nýggja stólinum ja takk fyri so koma vit til viðmerkingarnar og tann fyrsta viðmerkingina eigur bjørt samvølsin ger so væl
takk fyri og eisini eg vil ynskja fyrsti næstforkvinnuni íí formansskapinum hjartaliga tilukku við sessunum til biljustinussen fær takka hann fyri eina ógvuliga konstruktiva góða røðu tað er púra rast sum mann vísir á hetta er ein ætlan hjá strandferatsskipinum landsins og raðfestingin um nólsoyar ferina atað er púra altso eg haldi eisini helt eisini tað var forferdiliga harmiligt at mann ikki fekk bygt nólsoyar skip men sannoynin er at tað skipið sum avgeð var tikin um vísti seg at vera for lítið nettupp í mun til tað ferðafólkatalið sum var vaksið sera nógv til nólsoynna um summarið er tað jú heiltaltso voksið heilt heilt nógv og tað var ikki tírhóskandi at ergu skuldi mann havt gjørt eitt nýtt skip og har valdi tann landsstýrismaðurin so at siga at tað er eisini átrokandi at fáa bygd at avloysa skip tá væntaði hann neyvan at ternan var so ringum standi sum tað vísti so mann kann koma at taka avgerðir sum er bestar ella næstbestar men er tað ikki mest avgerandi at vit semjast um at vit
ey kunnu ikki liva við t
ja biljustinurin ger so væl jú uttan iva er tað tað eisini at tað eru ferðirnar gerast eldri og eldri men onkra av teimum virka bara vera æðiliga gonguverk men tað er rætt altso nólsoyar leiðin hevur tørv á einari ferðgust sum klárar tað trýstið sum er serligt summarmánaðunum altso í tvey túsund og nítjan til dømis ferðaðust oman fyri fjúrtan túsund fólk í juli mánadag tað er eitt øgiligt tal tað eru ja altso í miðal ein fimm hundrað fólk um dagin so tað eru ikki smávegis sum ferðast aftur og fram og tað krevur sjálvandi ein rættiliga stóran kapasitet og harumframt so ferðaðust ein rúgva av akførum eisini tað undrar eisini tá ið mann hevur verið í nólsoy og sær hvussu stuttir í vegateinarnir eru í nólsoy so undrar tað nokk so nógv at tað er so mikið av akførum sum
verða flutt út til nólsoyar tað er eisini nokk so áhugavert men jú tað er rætt altso tað er bæði trýstið og tann økta nýtslan og so eisini
edva jacobsen næsta viðmerkja ger so væl tafyri frú forkvinna og hjartaliga til lukku við sessunum tað sum eg vil nevna til biljustinussen tað er tað at tá ið mann býr á fastlandinum so hugsa ma øliga lítið yvir akkurát hvussu hvussu strævið tað kann vera at at koma ímillum í forháld til tey sum búgva á einari útoyggj og tí er tað at hava skipini í í lagi og hava nokk av skipum eitt eitt sera týdningarmikið mál v vit hava bara kensluna av nú hvussu skjótt er at koma til havnar og tá er ta kann mann næstan siga luksus so vit hava tveir ferðir at at reisa á og tað stendur tg eg fegnist sum at samgongan eisini vil hetta her og vit hava skrivað í samgonguskjalið vit skulu ennskoða ta flotan hjá okkum og tey ansaas sum vil tað eisini so so vænti eg at tað skuldi verið møguleiki fyri at funni eina góða semju um hetta málið tí at sum tað eisini verður nevnt í sambandi við ferðavinnu so so ja tá mann tá man ikki hevur brúk fyri bati so hugsar mann ikki upp á sama máta men men visti mann skal lívið
y leygarunt landið so ja takk
vilja justinussen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja tað er rætt sum edvard jakobsen sigur at tað er kanska eitt sindur ringt hjá okkum sum hava so góðar umstøður og búgva á fastlandinum og hava nú fingið hesa nýggju henda nýggja tunnilin enn tá at seta okkum inn í tær gerandisumstøðurnar sum fólk hava sum eru bundin at strandfaraskipum og búgva út oyggj men tað er eingin ivi um at vit duga væl at síggja tørvin duga væl at síggja at tað er neyðugt at at løgtingið stendur saman um at fáa litt hesar uppgávurnar og tað ger miðflokkurin eisini og vit taka fult undir við at vit fara undir hesar ætlanirnar sum bæði vit og nú eisini tjóðveldið hevur at fáa dagført strandfaraflotan og fáa okkara land upp í fremstu røðu og tað er eisini eitt av ja tað er yvirskriftin fyri okkara samgongu tíðarskeið tað er eitt samfelag ið serflokkurin
lokki og tað ynskja vit eisini á hesum økinum takk fyri ja takk fyri og næsta at fáa orðið er
takk fyri frú forkvinna og eg fari eisini at nýta høvið at ynskja eygun samulsen til lukku við sessunum ja vit viðgera eitt uppskot frá tjóðveldisflokkinum um at endurnýggja standfarðaflotan og lat meg siga beinanveg eg haldi at hetta er eitt ordiliga gott uppskot mær dámar sera væl tankan sum liggur aftanfyri tað at vit leggja nei langtíðar íløguætlan fyri okkara strandferðslu flota tíverri bíða vit oftani alt ov leingi og tað endar oftani við at tað verða eitt sindur soleiðis fyribils lappaloysnir funnar fyri fyrst og tað er jú yvirhøvur ikki nøktandi fyri fólk sum byggja nei sum búgva runt um landið mær dámar eisini tankan um hetta her at vit gera eina langtíðar semju tvørtur um floksmørk og andstøðu og samgongumørk soleiðis at mann at mann líkasum veit hvat liggur í kortinum og at mann bindur seg til tað eg haldi at tað er oftani øgiliga nógva órógv rundanum íløgur í samferðsluna hjá okkum tí tað er innanhýsis stríð í flokkum og samgongum um hvat skal raðfestast fremst hvat skal koma framum hvørt annað annars er tað eisini á samferðsluøkinum at vit duga væl at vera vissjoner og søkin her í føroyum og tað hugsi eg serliga

sum vit hava gjørt her í føroyum og og eg eg haldi at sjálvandi sum longu hevur verið sagt fleiri ferðir her í dag vit eru eitt oyggjasamfelag vt vit verða noydd til alla tíðina leypandi at tryggja at vit hava nøktandi undirstøðukervi fyri fólk sum búgva um landið og eg eri púra samd við teimum sum sum siga hetta her við at vit skulu gera landið so stórt sum gjørligt við at gera tað møguligt hjá fólki at búgva um alt landið so dámar mær eisini hendan tankan um at tað skal byggjast í føroyum og og eg má siga at vit høvdu ein dag undan jólum har sum vit her í løgtinginum vóru vitjaðu fyrst í eysturoyartunlinum eg haldi tað var beintáðrenn ha áðrenn han lat lat upp og so vitjaðu vit umborð á jagupsverra eisini sama dagin og tað var ein ein tað var ein óalmindiliga góður dagur og tað gav nakrar góðar kenslur av hvat ið vit veruliga megna her í føroyum tá ið vit vilja og tá ið vit seta okkum fyri at fáa tað útført í verki og eg má siga og og umborð á jakosverrað at eg var virkuliga imponerað av tí skipinum og tað sum er gjørt arbeiðið sum er gjørt her í føroyum á skipasmiðjuni ogeg trúgvi at tann dagurin kanska eisini hevur vakt íblástur til hetta uppskotið frá tjóðveldi sum vit viðgera í dag

og so sjálvandi er hetta uppskotið eisini ein liður í tí grøna orkuskiftinum tí mann ætlar at hesar ferdurnar sjálvandi skulu sigla við varandi orku í tann mun tað nú ber til og tað taka vit sjálvandi undir við

sjálvandi er hetta merkt av at vera eitt andstøðuuppskot tað vil so vera og tað er nokk so stuttligt at hoyra formannin í fíggjarnevndini eg eg haldi r næstan at eg havi sagt okkurt líknandi í undanfarna valskeið næstan orðarætt at andstøðan oftani finnist at at teir pengar man brúkar umframt at mann hevur uppskot til hvussu mann annars kundi brúkt enn o meir pengar tað er nú einaferð so tá ið mann er í andstøðu so hevur mann ikki beinleiðis ávirkan á raðfestingarnar men men eg haldi tað er neyðugt allíkavæl at mann í andstøðuni eisini gert vart við hvat ið er fyri raðfestingar mann heldur eru neyðugar og sjálvandi í fall mann tók undir við hesum uppskotinum so hevði tað verið neyðugt at mann hugdi eftir tí samlaðu íløgu ætlanini og allarhelst hevði tað verið neyðugt at okkurt annað skuldi vitjað fyri hesari ætlanini tað er so kanska baksíðan av einum uppskoti sum hesum men esodera sað so haldi eg t hetta er eitt ordiliga gott uppskot hata er tað einasta rætta at gera eventuelt kundi mann víðka tað við einari samlaðari samferðsluætlan sum eisini umfataði vegakervi sjálvandi hevði tað verið enn o torførarar at fingið semju um tað men meni breiðar langtíðar íløgu semjur um á samferðsluøkinum tað taka vit fult undir við í framsókn og eg fari at gera mítt til at hetta fær eina jaliga
ger í fíggjarnevnini takk fyri ja takk fyri so koma vit til viðmerkingar og
fyrst at viðmerkja er bjørt samuelsen takk fyri eg fari at takka ruttvang fyri eina sera jaliga røðu orsøkin til at hetta uppskotið er komið fram er millum annað nú løgdu vit eitt uppskot til samtyktar um tað sama fram seinasta tingsetu men men ruttvang vístir væl henda henda dagin tá ið vit vitjaðu bæði umborðajáposverra í undirsjóvartunlinum og tað var akkurát hetta við teimum stóru undirsjóvartunnlunum har vit hava gjørt øgiliga stóra politiskar semjur yvir fleiri ár soleiðis at tær ikki kunnu dettarnir fyri óansama skifti tað er endamálið við at binda seg til at byggja fleiri ferour heldur enn bara at taka ein í senn tí at mann hevur so nógvar fyrimunir við eisini hóast tað sum verður bygt yvir fleiri ár heldur ruttvang at tað liggur eina fornuft í tí altso at mann samtykkir fleiri skip í senn so kann mann heldur leingja áramálið visti mann ikki metar at mann fíggjarliga orkar at lyfta alt
uppá fimm ár sum vit skjótu takk
svang ger so væl takk fyri ja mær dámar sera væl at mann mann líka sum hevur ein samlaðan pakka hetta er her við at mann fram í tíðina fólk sum búgva runt um landið vita hvat tey hava í vatnu at tey vita hetta er ein politisk semja um hettar hetta fer at koma eisini kanska fólk sum búgva okkurt stað har sum tey umhugsa um tey skulu vera búgvandi ella ikki og har sum samferðslumøguleikarnir eru avgerandi fyri um mann velur at búgva ella ikki tað hevur tíðin stóran týdning og hugskjónarliga sýnist tað ikki at vera ósemjur um at at vit skulu hava eitt gott ella ella vit skulu hava eitt eitt gott undirstøðukervi í føroyum tað er oftani meira lokal áhugamál sum kom í strívið hvørt annað um raðfestingar hugsjónarliga haldi eg at vit standa saman um at sjálvandi skulu vit hava so gott ferðasamband at tað ber til at búgva um
land takk fyri ja og næstur á røðaralistanum er jóan dahl
ja takk fyri frú forkvinna og til lukku við sessunum ja hetta her er eitt afturvendandi mál hetta við stramdferki ba lansins og tað at skula hava nøktandi feryusambond til útoygjarnir eg haldi tað er umráðandi at okur fáa sæt fjøtul á og loyst hesi tingini soleiðis at oyggjarnir fáa nøktandi skip floturin er er øgiliga gamal og í sambandi við einein fyrispurnig sum eg hevði í tvey túsnd og nítjan til jørgun niclasen um hetta við við strandferðsluni og flotanum og kostnaði og árumn og ætlanum so sær mann tað ati tann árligi viðlíkahaldskostnaðurin av hasum skipunum er sera stórur mann liggur um einir tjúgu tveyogjúgu milliónir í meðal um árið í kostnaði av velíkahaldi tí skipinin er gomul so eg trúgvi tað at tað sum er neyðugt hjá okum til at fara inn og hugsa nýtt og hugsa kansk eit sindur annleiðis eisini eg trúgvi tí ati eitt er tað at mann ætlars at byggja skip tað haldi eg er er tað tað at mann vil og landið skal gera tað so er tað ein ætlan sum mat gerast fyri tað men eg trúgvi eisini at mann átti at farið kanska inn og hugt upá alternativur og hugt upp á kanska nýggjar leistir ati rikjið hesi tingini uppá altso okur hava jú í samband við bussleiðina at gjørt eina eina eina eina eina útdiskitering sum ger tað at aðrir reka bussleiðina fyrri fyrri samfarasipl lansins sum hevur hana og okur kundu eisini gjørt tað saman við okur gørta mykines eisini títríka væl so mann átti kanska at at umhugsað kanska tann møguleikan u eg skrivað ena greinatar fyri fjúrtan døgum síðan hetaher við at antil ger mann tað soleiðis at stannfersta fekk meira rásarúm il at kuna fungera til dømis undir eini partafelalgsleistsum sum sum sum sum sum sumstovnur ella mann kann fara inn og hygja upp á at mann ger nakrar útristeringar av teimum leiðinum sum eftir er tað eru ikki nógvar okur tosa umum í kalsoynna okur tosa um svínoliga fuglorna og okur tosa um heyst og mykines og hetta trúgvi eg eru eru leiðir sum eru næmmeira at hontera visti mann kundi fingið feløg sum eru kend við area skipareistur fyri eftir nærri avtala beløp at kunna tykjast av at ritja hesa leiðirnar so høvdu okur heldur ikki tann tnn tann tann tann prolematikkin sær koma aftur í tingi alla samaltíðina avbjóðandi avbjóðandi ting haldi egu man kann siga tað her at mann manglar skip man tikis nøktandi skip og so víðari so víðari og so nú er sum tað liggu kortin frá tjóðveldi so skal mann eta bygda av fergu fyri nokk so nógvar hundrað milliónir aftur og tað verður neyðugt við t man iki finnur út av en øðrum leisti tíð er eri púra samdur við við tjóðveldi í og tá eg sæð sum landstýrsmaðuri tá hevði okurtað seg gjørt ein eina ætlan fyri at byggja fýra ferur altso tvey systiskipa a hvørjum slag til at brúkast til teir ymisku leiðirnar soisat man hevði feksibilitet til at kunna arbeiða ok kundu eisini set skjølul á at fáa bygd ena í nólsoyar feli útá men tað tók táverandi samgongan tá hendrikold var var landsýrsmaður av skránni aftur tað hevði kanska verið tann betri leislin at havt hana heldur enn tað mann hevur í dag men tað er so tað væl um mann gjørdi tá eg haldi at taðer viktigt at okur politisk yvirorðnað fáa gjørt eina eina eina orning anlir við at fara í holt við at planleggja at byggja fergur ella sum eg nevndi í áðni at fara inn upp á at gjørt ein annan leist ein annan loysn at rikjið hesi skipini uppá og eg trúgvi faktiskt tað at sannferðslan sjálv eisini kanska eftirlýsir at mann fer at gera tingini eitt sindur annleiðis enn tað tey verða gjørd í dag har hon liggur sum ein stovnur undir undir landinum og verður sett á fíggjarlóginar hvørt ár og tað er alla tíðina ein stórur trupulleiki fyri at fáa hvat bannað ganga upp og fáa endarnar røkka saman tað minni meg eit sidur um vegaketi faktiskt tað reði altíð aftur út tað allar tíðina eieitt haingipartíð her sum sum han ikki loysir so kanska vildi tað at fara út og bjóða leiðarnar út til aðrari at rikja fyri okum hvussu sæ tær smærru leiðarnar hevði eg kanska verið ein máti at gjørt tingini uppá sum hevði g kunnað at fungerað kanska betri enn tað ger hjá okum sjálvum í dag við at hava tað undir verandi strukturur sum er á strandfersluni í dag so tað vil eg mæla landstýrsmannin til at kanska hygja upp á eisini at at finna út av um tað er ein møguleiki at gera tingini uppá einkladi og smidligari enn enn tað sum mogur gera nú í løtuni takkfyri
ja
tak so koma vit til viðmerki brandursandoy ger sovæl ja takk fyri harra formaður ella frú forkvinna orsaka øh í síðstu samgongu tá ið ið sambandsflokkurin og fólkaflokkurin vóru í samgongu seinast tá kom øtann nýggja skúvoyafergan sum sum í dag røkir skúvoyaleiðina eg trúgvi atskúvingar eru øgiliga væl til fres munandi betur til fres við hana enn tgamla silbera sum var tá tað var eitt gott stig sum vit tóku tá øhvit tóku eisini stig til atiseta nýggja nólsoya feriku á á á pappírið men tíverri so tók undanfarna samgonga tað av pappírinum aftur í síðstu samgongu tað var mínari veru ein skandala staðin fyri ummann lagaði tað til soleiðis at mann soleiðis umann vildi hava tað men hetta her við útdesitering ella útbjóðan av av leiðunum hhar kann eg fylgjajohandal nokk so langt tí atieg síggi bara hvussu ið mykinesleiðin er váksið

so fór tíðin jóhandal ger sovæl ja takk fyri forkvina ja eg haldi sjálvur tað at við teimum millum økur høvdu at gera gott við í tí tí samgongun sum var tá tá iva landsýrsmaður í samferðslumálunum tá fingu okur gjørt nøkur ting sum sum koma at fungera vælferð ti økjinum okur tókji ritinum norður til fugloyina honm haldi ag hon fungera væl har fugla svíni sjálvt um taður gamalt skip eg síggi tað at hon er er manga sundur saman ú av hasum kaikantim hær sum ikki er nøktandi í í svíðnumoyni tað kundi mann kanska gjørt betri fingið allirsínar betri hjá teimum men eg eg trúgvi virkuliga tað ati tað hevði ikki skapt okum sum samgongu og sum ting at farið og hugsað um at gjørt hesi tingini annan leisin en okur gera í tag við eini útlesitering og eg trúgvi tað at okur hava ommukin av dugnaligum fólki sum vildu vida áhuga í at rikið hesar leiðirnar upp á ein forsvarligan góðan máta eftir einu nærri avtalu við við við eigarum í landi sum sum sikkurt nokk hevði eisini sæð tað sum ein ein fyrimun hitt alternativi er at mann kanska gjørdi sanfaras simblansis til eitt
át mær parta felag og og rakh tað undir trý formunum takk fyri fori forgvunur ja takk
tií næstu viðmerking eiðbjørt samuelsen ger so væl takk fyri at at mann onkursvegna skipar samferatsiplandsins soleiðis at tey betri at fáa langtíðar planlagt tað planlagt tað haldi er neyðugt at útlestera eg veit ikki eg haldi at mann skan sbyrja bygdarfólkið í mykinesi um tey halda tað leiðina í privat er so stór fyrimun fyri tey fastbúgvandi oynn tað kann gott vera ata er ein fyrimunur fyri ferðafólki á summar á summartíð eg veit ikki men eg gloyvi mær t ivast í visti mann hevði privatiserað tí tí tað jóhandal egentliga sigað vistmann privatiserað strandferatskip landsins jamen so hevði so hevði hetta feriat að hevi eingin trúgvi vír hetta felagið ikki bara hevði lagt rutirnar eftir hvat loysti seg best og landið hevði so óðansæð koma skula goldið eina rúgvu av pengum so onkursvegna tá ið vit byggja vegir og tunlar og halda fast vi at tað skal vera alment eisini teir stóru undirsjóvartunnlarnir so haldi eg eisini at vit skulu hava eina tryggja leið sum er alment
fyri útoyggjarnar takk fyri
ja takk jóhandal ger sovælja takk fyri nei eg haldi at bjørt samensen gjøgnu forkvinnarar misskilir altso tað sjálvandi verður ein leið sum verður útbjóðað gjørd eftir ávísum begsum og tað ikki soleiðis at tann sum vinnur tað útboðið avgerðir sjálvur hvussu tað siglir ella hvussu tað koyrir hygur tút eftir bygdarleiðinum í dag sum ver ygdarleiðar lagtur ræftir s eftir eftir samfera kembulandsins saman við teimum sum hava leiðirnar og tað verða útbjóðað í ávísum leisti so kann mann siga tað at leisturin kanska ikki altíð er nøktandi tað er so tað men tað er øgiliga umráðandi at haldi eg leggja dent á tað at tað at tú ltur eina eina úting av v av einii farleiði etí er ikki tað at mann sleppur endanum siga hetta var tað yvirstaði eg haldi í ávísum førum er tað absolutt ein fyrimunur at mann letur aðrar sleppa at reka eina farleið hetta hetta eru smáar farleið helt er ikki heta r ikki nøkur rokniseiins at reka eina farleið til kalsoynna ella til svunoyar fugloyar ella ella út í heyst ella hvar tanníarð tað eigur í næstan eini hvør g vil eg siga at kunna hontera við góðum skipum sum sum fáast nógvastaðni í dag
takk fri forkvina ja takk og næsta røða er
men tjóðveldið skal eiga ta rós frá mær at tey eru ótrúliga vælegnaðir í tí í samgongu kemur einki burturúr hjá teimum men tey hava allar loysnir tá tey koma í andstøðu altso jakum mikkelsen plagar at siga at tjóðveldið má vera besta andstøða sum er til og tí burdi hon altíð verið har men altso tey hava sitið við valdið í fýra ár tað fyrsta sum millum annað tjóðveldið gjørdi var at strika eina nýggja nólsoya ferjiu og brúka pengarnar til at keypa ein kontórbygding í havn og so siga tað ja men tað var tí at skipið var for lítið og sovíðari ja altso tað skipið skuldi taka tólv bilar men tá ið fýra ár vórðu farin høvdu tey kontrakta at byggja eitt nýtt skip sum tók tríggjar bilar altso við sær tólv var for lítið so burdi trý verið enn minni og so siga tey at at at nú nú skal tað vera altso tað hava sitið í fýra ár tey strikaðu pengarnar brúktær til kontórir og so fóru tey at endurnýggja skipaflotan hjá strandferðsluni við at keypa spógvan tey keptu spógvan eitt skip sum skuldi eitrast at vera fantastiskt úti í heyst kanst tað ikki brúkast liggur svínabundi tað var endurnýggjan og so valdu tey at koma við einum avloysaraskipi sum er erla kongsdóttir og so kunnu fólk vordera hvussu skilagott tað var so koma tey í dag tað er neyðugt at gera ting ja og kasta á borðið trý hundrað og tretivu milliónir verkóð og so siti eg og hugsi eg havi verið sjoneraður út av tjóðveldi fyri hvussu úrslit á fíggjarlógi síggja út og so víðari hvhvat er endamálið við hesum her jú sigur tjóðveldið hetta her er fyri at fáa eina breiða semju breiða semju hetta her eintsolauppskot tey hava ikki tosað við nakran um ettar her also er tað breiða semju tey vilja hava jú segði framsøgukvinnan hjá tjóðveldi altso vit hava lagt fram at brúka trý hundrað og tretivu milliónir men so ætlaðu vit at tosa við hini um at finna eina semju hvar itskulu finna pengarnar altso nú skulu hini til at finna pengarnar fyri tey men tey skulu hava ttar hær so ávara tos frú forkvinna tað er neyðugt at gera ting hetta uppskotið er eitt paradauppskot sum hvørki meir ella minni er enn óserjisttí vissu ið vit skulu brúka trý hundrað og tretivu milliónir tey næstu árini upp á hetta her so má eg fáa vita hvat gera vit ikki skulu vit avtaka lógina aftur til tunlar norðum fjall tað tað ber til øh vit gera ongan tunnil ti fámjin tað ber til men tað taka bara helvtina av hesum her vit steðga bygninginum á hábygninginum ja men tað hjálpir so lítið nú

hvat er tað vit skulu ikki gera vit hendan samgongan hevur gjørt eina langtíðarløgætlan og har ið er at byggja nýggj skip og tað er so frá tvey túsund og fimmogtjúgu tað verður víst á her at tað er for long tíð og eg eri sum so ikki ósamdur í tí og tí mugu vit hyggja eftir ber til at gera um prioriteringar soleiðis at vit kunnu fara í gongd við hetta fyrr ella ber tað til at gera á einannan hátt lat meg siga avbjóðingarnar við strandferðsluni eru tvær tað er stutttíðarloysn tí tað er átrokandi at fáa ábøtur gjørdar og so er tað langtíðarloysnin tier at hava ein hóskandi flota til stutttíðarloysnnar er at hava skip til taks og henda samgongan valdi beinanvegin at keypa eina eldri ferju til fragfaryohasfjord og undanfarna samgonga kom við erlu kongsdóttir og eg má siga í dag er tað gott tí at tær báðar ferjurnar gera tað gera tað also ger tað at tað er møguligt at hava eitt hampiligt ferðasamband og tá var tað kanska serliga nólsoy og eg tosi ogú í sandoynni men tey verður tosað um hvussu gomul skipini eru altso aldur á einum skipi er ikki tað sama sum hvørjum standi tær í altso í í havn í dag liggur eitt eitt fantastiska flott skip sær út sum spildurnýtt tað eitur brimil tað er tjúgu ára gamalt men tað sær út sum spildurnýtt og kemur at sigla í nógv ár afturat sum eitt fantastiskt skip men tað eru onnur skip sum eru tjúgu ár sum eru totalt niðurkoyrd so aldurin behøvust ikki at verða avgerandi ternan er í løtuni á beting ja øhsum eitt gamal skip var nógv tering men tá ið hon kemur av aftur beting tá er alt stálið gjørt tað vil siga tá hava vit stáligð eini skipi sum er gott tá er tað eitt gott skip og nólsoyingar hava verið glaður fyri tað og tískil trúgvi eg at vit í í hvussu sov er tey fyrstu ta fyrstu tíðina har hava eina góða loysn ritan er eitt gamalt skip men sum tað r verðurð sagt so hevur hon sligið í kaikanti og tað hevur so gjørt at tað verðið neyðugt at taka alla síðuna burtur úr skipinum bondini eisini tí tit bugla inn og tað verður so alt nú gjørt av nýggjum soleiðisnar at tá ið ritan kemur aftur á sjógv so er hon eitt gott skip og hon er væl egnað til útoygjarnar tað sum slet ki verður nevnt undirorðaskiftinum tað er atløgu viðurskiftini á útoyggjum og har hava vit sett meira pengar av og har er neyðugt at gera ábøtur tí atløguviðurskiftini á útoyggjum nógvum av útoyggjum eru ikki góð nokk hetta her er tað sum vit mugu gera upp á styttri tíð sam er eitt tað elsta skipið og einlari orsøk mugu teir sum bygdulót byggja hava dugað at sæð fram í tíðina tí tað er framvegis eitt álit í flotanum el so gamalt skip sum tað tað verður neyðugt at byggja nýtt og møguleikarni vit hava er at halda okkum til løguætlanina og tað vil siga at endurnýggja í teimum árunum ella at umraðfesta so vit fáa byrjað fyrr og so má okkurt annað bíðað vit kunu ikki fara bara upp um tann íløgukarmin sum vit hava nú tað h men tað sum vit eru í ferð við nú til langtíðarloysnina tað er at kanna hvat er tað fyri flota ið vit ynskja at hava øh og hvussu fáa vit tað gjørt og tann einfaldasti tað er at strandferðslan er verandi líki ger tað og vit finna pengar á fíggjarlógini so skjótt sum møguligt við at umprioritera øhannar møguleiki er onkur hevur nevnt tað at gera alment partafelag soleiðis at strandferðslan kann fara út og taka lán og byggja og so verður tað goldið aftur áv landskassanum yvir ár mær dámar ikki so væl tann leistin men tað er hvussu so ein møguleiki sum vit vilja fáa lýst h tann triðja er at nógvar farleiðir er innan fyri kommunumark altso nólsoy er innan fyri eitt kommunumark hjá tórshavnar kommunu tað er heyst eisini í uppskotunum ir helst bara gloymt men lat tað fara so kundu mann har í einum samstarvi við at at kommunurnar líkasum yvirtóku í einari avtalu íð landi sjálvandi hog hugsa vit í norðoyggjum so er bæði kalsoyggin og svínoyggin innan fyri kommunumark hjá klaksvíkar kommunu kundi tað verið ein møguleiki ja altso vissu vit hava ein adressa men fáa lýst tað og so tann triðja møguleikan jóhandal nevndi hann tað er útveiting altso mann hevur útveitt allar bussarnar og fólk síggja allir bussarnir eru nýggir mann er útveitt eina leið hjá strandferðsluni sum hevur veitir eina fantastiska tænastu og tað er mykinesleiðin og burtursæð frá erlikongsdótti soso er viðkomandi komið við tí m nýggjasta skipinum sum er í flotan tað er so ein fjórði møguleiki og hesi tingini eru viti ferð við á atlýsa hvønn flota hvussu gera vitað við verandi bygnaði at gera eitt alment partafelag at gera avtalur við at kommunuer yvirtaka og í fjórða lagi útveiting tað vil siga at fáa hesar fýra møguleikarnar lýstar til politiska støðutakan so eg fari at heita á løgtingið um at bíða eftir teirri frágreiðingini øáðrenn mann tekur
støðu til sløk sum hetta takk fannara ja takk og hevði
to hevur ein viðmerking edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna nú viðgera vit ela bátar til nøkur av smáu plássunum og so hava vit koyrt ein ígjøgnum dag ein ein tveir tunlar til fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir og eta er eitt øligat stórt mál at viðgera og tað er ein langtíðar ætlan vit hava eisini nakrar nakrar smáar nokkurt smástøð sum ikki eru til fergo men men sum eru til kanska onkur avtemum lítlu tunlunum so tað er eisini ein ein týdningarmikil tá tosar mann kanska eg hugsi um kanska tjørnuvík og kanska man si siga gjógv tá mann snakkar gjógv so snakkar mann altíð bara ferðavinnu men men har so sanniliga eisini fólk sum búleikast árið runt og og er ein ein sera man sigur vandamikið farleið so so tá mann ferat hyggja allan pakkan so so er tað gott at taka bæði bæði tær fergurnar sum vit hugsa treingjar tila upkraderast og so eisini teir teir smáu tunlarnar soleiðis at at fólk kann búleikast eisini í teimumí

ja takk fyri jørgunniclasen gersvæavbjóðingin í politikki er altíð raðfesting vit vilja øll hava alt gjørt beinanvegin men vit vit mugu raðfesta og tjørnuvík er raðfest yvir eitt áramál tað er gjógv eisini men tað verða nøkur ár áðrenn mann kemur til tað tað eru nógv ting í løguætlanini sum landsstýrið hevur gjørt men hon er gjørd yvir tíggju ár og upphæddin til íløgur hava vit sett til at vera tað somu hvørt árið so sigur tað seg sjálvt at tað er nógv sum eg skoti út og ynskir mann at framskunda okkurt av tí so má annað skjótast út og og tað er tí ig eg sigi at koma við einum uppskoti her at brúka trý hundrað og tretivu milliónir og so sigur mann ókey hvar koma pengarnar frá jú tað ætlar hon at hini í løgtinginum skul du finna útav
tað er tað sum eg kalli óserjøst ja takk so koma vit til næsta røðara og tað er annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna og hjartaliga til lukku við álitssessunum ja til viðgerðar er eitt uppskot frá tjóðveldi um at játta í mesta lagi trý hundrað og tretivu milliónir krónur til fýra nýggjar ferjur til strandfaraskip landsins og um eina løtu er so eisini ein eykajáttan til viðgerðar at játta tretivu milliónir krónur í inniverandi ári soleiðis at gongd kann fáast á at endurnýggja flotan peningurin skal so setast av fram til tvey túsund og seksogtjúgu og tað sum liggur í kortinum ella í ætlaninum tað er at hálvfems til hundrað milliónir krónur skula fara til eitt nýtt nólsoyarskip fimmog til hálvtrýss milliónir til eitt nýtt fugloyar og svínoyarskip hálvfems til hundrað milliónir krónur til eina nýggja kalsoyrarferiu fimmogfjøruti til hálvtrýss milliónir krónur til eina nýggja skúvoyarferiu og tjúgu til tretivu milliónir krónur til at endurnýggja samn lat tað verða sligað heilt fast at verandi skipaflotu als ikki er nøktandi okur hava ein skipaflota sum er niðurslitum og sjálvandi skal eitt arbeiði gerast og hetta skal setast inn í eina ætlan eina langtíðar íløguætlan soleiðis at mann kann fara undir ati at endurnýggja okkara skipaflota okur hava akkurát samtykt eina nýggja fið norðurums fjall fimm hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur og tað var eitt samt løgting sum tók undir við tí og tað fegnast okum sjálvandi almikið um at fólk í norðoyggjum nú kunna endiliga fáa eina trygga og góða farleiðnorðurum men tíverri so eru tað nógvur av okkara íbúgvum sum ikki hava eina trygga og góða farleið okur hava nógvar oyggjar sum tað ikki ber til at koyra til umvegis ein undirsjóvartunnil men har mann verður noyddir at sigla og okur hava ja næstan týðigt nú í miðlunum hoyrt millum annað nólsoyingar verið frammi um hvussu ótolandi viðurskiftini eru við ferðasambandinum til nólsoyar nólsoy er ein oyggj sum er í støðugum vøkstri fólkatalið tað veksur alsamt og tað er øgiligani gleðiligt men ein fortreyt fyri at hendan fantastiska oyggin kann framhaldandi vaksa tað er at ferðasambandið kann betrast tað eru nógv fólk sum velja at búleik úti í nólsoy tað er nakað serstakt at at búgva har úti men so leingi sum at farleiðin inn her til høvuðsstaðin ikki er nøktandi so ger tað alsamt trupult at búleika sær úti og tíverri e ta so nógv sum eisini velja at hálsa um at flyta aftur til havnar og tað er alt annað enn nøktandi somu gongd kann mann siga at mann hevur sæð í hesti har vórðu fleiri ung fólk sum sum egentliga gjarna vildi búgva úti í hesti men tá ið avtornaðist so kom hann tiltil ta niðurstøðuna at tað bar simpullensi til at búgva út í hesti og so arbeiða í havnini aftur har misti oyggin eisini fólk og harvið eisini tann vøkstur sum sum tey kundu fingið lut í so tað er als er almikið neyðugt at okur fara undir ati endurnýggja okkara skipaflota ongantíð fór skjótt øhí mun til hetta her við at kommunurnar skula yvirtaka strandfaraslansis tað verður støðugtróð framundir at kommunurnar skulu yvirtaka hetta økið og har vil eg siga púra greitt at tað kemur sterk upátal at kommunurnar skulu yvirtaka hetta økið uttan at okur hava fingið endurnýggja okkara skipaflota at yvirtaka eitt øki har í skipini eru niðurslitin tað tað kemur sleki pátal okur hoyra eisini tað frá fleiri borgarstjórum at mann fer inn í samráðingar við landið at mann kann átaka sær ein part av útreisluni millum annað kanska betala onkrar túrar og sovíðari fyrisovid havi eg einki ímóti tí tí sjálvandi við fleiri sum eru til at lytta byrðarnar jú jú lættari kann tað gerast men sum støðan er beint nú so hava kommunurnar ikki heimild til at spýta í kassani sumann kann siga soleiðis ella at at at betala ein part av av túrinum so har skal í hvørsfall ein ein lógarheimild til ella ein kunngerðarheimil soleiðis at mann nevnt ásetir hvør hevur ábyrgdina av hvørjum sum støðan er beint nú so røkkur kommunufultúin ikki til at mann røkir ein part av uppgávuni men yvirskipa so haldi at her er eitt eitt útmerk uppskot og gott at okur fáa viðgjørt okkara skip eisini og tað ikki bara er í tunlar men at mann eisini tekur hendan partin við í hj
takk fyri fyrá forkvinna ja takk og her er ein viðmerking
frá bjørt samuelsen gerso væl bjørt samuelsen takk fyri eg haldi annika olsen helt eina góða røðuonú gott innlit í hetta her nú hon verður borgarstjórur so nógv ár í einum kommuna sum hevur fleiri av teimum leysoyggjunum tá tað snýr seg um heyso ím nólsoy so er tað kanska eitt sindur hvør sítt tí í nólsoynni hava tey tilkallið túrar við teistanum so tað er eitt stórt skip sum siglir har men avbjóðingin blív júm nú tá i tað verður koyrandi verður til sands hvat mann ger tá og tá havi eg sum skilt á strandfertuskipnum landsús at tað arbeiði við nøkrum ætlanum akkurát hvørjar tær so vera vita vit ikki enn tá tað kemur til nólsoyar so er mín spurning til anniku olsen tí at tað ljóðaði á fíggjarmálaráðharranum sum hann ikki ætlar sær at byggja nýggj skipan heldur at ternan gokk kann sigla nøkur ár afturat men metir annika olsen at mann eigur at royna at at gera eina langtíðar ætlan soleiðis at mann tryggjar sær at mann ikki situr knappliga við hálvtrýss trýss ára gomlum skipum í fastari rutum
millum havnina og nólsoynni takk fyri
ja annicgolesen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna og takk fyri viðmerkingina til bjørt sámalsen at eg eri púra sannførd um at tað er neyðugt at byggja eitt nýtt nólsoyar skip tað er slekki o iva um tí at ternan er á beting í í heilum og viðurskiftini hava ikki verið nøktandi og tey avloysaraskip sum hava verið tey hava ikki roynst nóg væl má mann siga ella kongsar tu kom so sjálvandi út fyri einum óhappi á ein av tí teimum fyrstu túrunum men men lat tað fara eg haldi tað er neyðugt at okur síggja til at hesar oyggjar sum eru perlur í okkara samfelag at tey hava eitt eins gott ferðasamband og tær oyggjar har okur kunna koyra við einum flottum undirsjóvartunli til so eg haldi at tað er neyðugt at okur taka hond um um hesi viðurskiftini tí at eg hugsi tað at føroyar vera fátækari vist ta er at okum lat hesa oyggjarnar fara og tað at fólkaminkingin byrjar og tað tað kanska kann henda eina ferð stutta
fa tí vist okur ikki byggja nýggj skip ja takk næstur at røða er siri stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna og eisini til lukku frá mæg við sessinum forkvinnu sessinum eg haldi at tað er ein stórur dagur í dag løgtingið hevur fyri einari løtu síðan einmælt samtykt at mann skal fara undir at gera tunlar norðurum fjall okur hava eisini ein hvalbiartunnil sum verður ferdigur um heilt stutta tíð við tí vera eisini teir gomlu tunlarnir dagførdur so hevur mann sjálvandi sandvík eftir sum mann eisini má finna eina loysn uppá nú haldi eg tíðini e komin til at løgtingið eisini stendur saman um tey sum sigla og eisini samtykkir eina eg veitkki man kann siga dagføroyingaskipan fyri tey gomlu strandfaraskipini tí at akkurát sum gomlu tunlarnir hava tænt fyri seg so hava eisini gomlu ferjurnar tænt fyri seg og tær hava sanniliga verið bæði góðar og drúgvar men nú er farið at halta sandferðslan hevur ótrúliga stóran týdning eg vil siga faktisk at hon hevur allan týdning í einum samfelag tað er fáir dagar síðan eysturoyartunnilin lat upp sandoyartunnilin verið borðaður ígjøgnum um heilt stutta tíð tað er samtykt at fara undir at gera tunnil til fámjins mann er í ferð við at gera tunnil til dal og eg haldi at okur eru komin eitt sovur stað eisini har mamma eisini hugsa at útoyggjar og smápláss eiga eisini at hava tørn nú bæði tá ið tað kemur til tunlar vegur men eisini ferjur feryurnar eru gamlar og slitnar og okur vita gott tað at tær slett ikki lúka tey krøv sum nútíðin setur eg hugsi um til dømis hetta her krøv til at fólk sum kanska hava rørslutarn ella eitlannað sum ger tað verri atkomuligt eisini tørv fyri at fáa nøktandi farmaflutning eisini tør til at kunna nøkta tað sum tann vøkstur sum er í ferðavinnuni tann vøkstur sum er í pendling av tað at fólk vilja búgva kanska í einum stað og arbeiðat annan sta ella fara í skúla til dømis og eisini tann tørv sum mann hevur á øllum teimum almennum almennu tænastunum sum mann noyðist at fara til av og á tað kann vera at mann skal í sjúkraørindum ella øðrum har mann skal flyta seg og okur vita at mobilitetir hevur alt at siga og tað hevur faktisk í nógvum førum eisini víst seg at verða avgerandi fyri um útaðarar yvirlivað ella ikki at mann hevur gott ferðasamband og okur síggja tíverri ein útajðara har fólkaminking er í føroyum sjálvt um fólkavøkstur eru generelt so haltar útaðarin afturút við samferðsluuppbyggingunum sum okur hava framt tay seinnu árini so hava okur samanbundið eg haldi r yvir fimmogfýrs prosent av fólkunum og tað taki eg eisini sum eina greiða ásannan av at føroa løgting veit hvussu týdningarmikið tað er at hava eitt gott samferðslukervi og eitt væl samanbygt samfelag okur hava altíð rópt okum fyri siglandi tjóð ti líkavigat mánn má broyta tað til at at okur blíva ein koyrandi tjóð samanbindingin ger okum eisini sterkari bara tað at kunna vera partur av einum arbeiðsmarknað til dømis kann hava ó heilt ótrúliga stóran týdning fyri hvussu okur kunna fóttøkun ofta verður hetta her við at byggja ferjur og tunlar og vegir sett upp ímóti tí at brúka pengar eisini upp á bleytari virðir men sanniliga haldi eg eisini at samferðslu útbyggingar eru bleyt virðir tí tey eru eisini fortreyt fyri at mann kann hava góð lívskor at mann kann hava góða spjadda búseting at mann kann hava vinnumøguleikar og annað tí at uttan sandferðslu so vita okur í hvørfall tað at tað tað er so heilt sikkurt at tað ber ikki til at liva og virka í einum stað h okur hava ta síðstu tíðina sætðt dagliga tar verður trupulleikar í næstan á nólsoyar leiðini stórir trupulleikar tað hava eisini verið afturvendandi trupulleikar gjøgnum nógv ár í mun til siglingina í sandoynna har er tað so til at síggja ann enda á nú tunnlilininm við at vera har hestleiðin hevur verið ein stór avbjóðing í skúvoy og í fugloy svínoy kalsoynni allastaðni hava tað verið avbjóðingar kann mann sga up á skift og so hvørt mann hevur tikið eina ferju úr einum stað tí tað verið trupulleikar sum má bara flutt trupulleikan til eitt annað stað eitt eru ti gomlu ferurnar men eitt annað er eisini atløguviðurskiftini sum eisini krevja at bata á nógvum av smáplássinum okur hava eisini eina vaksandi ferðavinnu nú er tað seinseinasta árið kanska verið eitt undantak nú korona hevur verið men ellars hav okur tey síðstu árini havt eina rættiliga stórt og kraftút vaksandi ferðavinnu og tað hevur eisini økt á trýsti um at fáa betri samferðslu tað skilji eg gott men men faktisk eri eg eisini eitt sindur kedda av at mann ikki hevur sett tørvin hjá teimum fastbúgvandi líka so høgt sum mann hevur sættan tá ið tað kemur til ferðavinnu tí tað eru fólk sum hava búð og virka har í eitt eitt langt lív sum ikki fáa nøktandi umstøður men nú tá ið ferðavinnan kemur á banan so virkað tað sum taðeitt sinur lættari í hesum uppskotunum eri suðuroyggin ikki við ø okur hava jú tað langsyktaða málið at okur vilja hava ein suðuroyartunnil tað haldi eg øll eru samd um men eg vil so bara eisini bara nevna tað av frá nú av og fram til at mann rokna við at tað verður koyrandi so er tað knapp tíggju ár og tað er ein long tíð tí at har eru longur trupulleikar á tí leiðini tað er trupulleikar við farmaflutningi regluliga er tað trupulleikar við tí tað er eisini trupulleikar við við gjaldinum altso í kostnaðinum tað er eisini trupulleikar við títtleikanum á ferðunum og tað er verið víst á at slita smyrðul og sovíðari og tað r eitt hekkandi ferðafólkatal so saman við tí at mann eisini ynskir at fáa dagførdar feriur so noyðist mann eisini hyggja eftir hvat mann ger við ta leiðina til tað einaferð verið koyrandi eg veit gott t at alt kann ikki gerast í senn men tað sum tað er lagt upp til í langtíðarløvuætlanini sum okur síggja tað er so í hvørfall tað at mann ikki ætlar at seta pengar av fyrr enn í fimmogtjúgu og vissi hetta uppskotið kann skunda undir at mann færk gjørt nakað við tað so hevur tað hvørfalt tænt nakað av sínum endamáli tí tað er álvarsamt at mann ikki ætlar at gera nakað tey næstu fýra fimm árini innan fyri tað við at dagføra okara feroyur okur skjótast so upp at mann setir tretivu milliónir av árliga og tað er trý hundrað og og tretivu samanlagt og hetta byggir so á tann leislin sum strandferðslan sjálvur komi við og tað kann sjálvandi broytast

má sjálvandi arbeiða fyri alt fólkið og fyri alt landið og tey sum búgva á smærri plássinum hava sjálvandi akkurát so sama tverurætt sum restin og ynskja eisini at hava ein vanligan gerandistað kring landið og ikki bara verða tikin fram sum perlur tá ið mann skal vísa tað fram tí tí tað er pent um summarið og ferðavinnu og sovíðari tað má vera soleiðis at mann kann búgva har sum mann ynskir í føroyum okur sóu við við tíhavransaknarskipinum sum nú er bygt at tað var ein øgiliga stórur fyrimunur av at fáa gjørt nógv av tí arbeiðinum í føroyum okur hava fingið skrivað um tað eisini hetta her við at hava vitan om førleikar í landinum og hava lættað atgongd zurwis vist t er eitt annað sum ferð og so víðari at at mann eisini kann taka lærlingar inn og hvørta síðnum so tað halda okur eisini vert at taka við í hesum her uppskotinum tá ið okur hava tað gott sum okur hava tað nú so er tað akkurát sum um at tað eisini hendir okkurt við okkum at mann gloymir øgiliga skjótt har sum tað kanska ikki er so gott okur hava fingið øgiliga góðar farleiðir tunlar og vegir men eg haldi allíka væl at okur onkuntíð gloyma tey sum enn ikki eru í íbundin ella dagførd visti mann kann siga tað so tað gera eisini nakað við solidaritetin í samfelagnum og tað blívur stórur ójavni omillum tey økini og mann kann siga at tey økini so mangla sínar dagføringar tey blíva ferri og ferri og tey fólkini blíva eisini ferri og ferri til at gera vart við seg og tí síggja tað sum ein øgiliga stór uppgávu her í løgtinginum at okur eisini kunna vera teirra rødd og at okur snakka heldur um hvussu okur samhandsfest kunna útbyggja samfelagið heldur enn alla tíðina at hava ett her tosið ar mann setir økið kanska eitt sidur upp ímóti hvørjum øðrum um og kjakið snýr seg nokk so nógv um hvør ikki skal betala fyri at ferðast og so víðari tað haldi eg ikki g eri ordiliga rættvíst yvir fyri teimum sum ikki hava fingið síni viðurskiftir upp á pláss so so mín áheitan skal bara vera at mann stendur saman um eisini smáplássini í føroyum og at samanbenda alt
samfelagið takk fyri ja takk og her eru tvær viðmerkingar magnus rasmussen
fyrstur ger sovæl frú forkvina ja eg haldi tað er púra rætt at vit eiga at standa saman um smáplássini og gera góðar umstøður tað sum eg hugsi um tað er tað at tað er avbjóðingar í nólsoyar leiðini undanfarna samgonga líkasum segði tað at vit byggja ikki nólsoyarfregna men vit taka eitt avloysaraskip tað var tað sum kom á skafti á hasum økinum samstundis sum mann hevði metyvirskot og setti í búskapargrunn so líkasum raðfesti mann ikki hesar her útoyggjarnar tá og tí pyrji eg líkasum gjøgnum forkvinnuna hvat er tað sum hvussu sær siri stenberg upp á tað nú tá ið vit eru einari kreppu koronakreppu og útlitini síggja ikki fóru bjørt út hvussu sær hon fyri sær at vit kunnu fíggja hetta her soleiðisnar at vit fáa virkliga
setti hetta her á breddan takk fyri
ja takk sigur steinberg ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi landsstýrismaðurin hjá javnaðarflokkinum sum umsæta tað
hann greiddi nokk so væl frá hví hann valdi at broyta ætlanina við nýsári ferjuni og hann fekk eitt avloysarskip inn í staðin og eitt sum okur gjørdi eisini kanska kann mann siga var tað at raðfesta tær smærri tunlarnar og fáa at hvalba hvalbiartunnilin eisini á skrá um mann kanst tú siga tað at tað var eitt vissur ein kreppa nakrantíð skuldi koma tað hopa mann sjóandi ongantíð at hon ger so kom hon besta tískt punkt hon yvirhøvur kundi koma tí hon koma meðan mann sat meðan mann akkurát hevði tikið við við fullum kassum allastaðni og tað hevur gingið rættiliga skjótt út tá mann siga eisini uttan korona so eg haldi ikki ordiliga tað argumentið heldur sjálvandi viðtøkur gott alt ikki hann gerst í senn og tí er hetta lagt inn í eini langtíðarætlantíð tíðarætlan mann setir tretivun má mann byrja nú samla upp og gera eitt sindur so hvørt tí at hetta er eitt problem sum bara veksur ikki størri fyri hvørt ár og tí nyttar tað ikki um fimm ár at beginna at seta til viks tí er tað betri at mann beginnur nú at seta pengar av so hesa mann fer at vera upp á pláss nú takk fyri tú
øhso er tað edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eisini p á sama máta kanst ka hugsa eitt sindur um akkurátí hetta her uppskotið kanska sum onnur uppskot at eg sjálvandi nógvir pengar aftanfyri men sum tað verðursagt eisini tað fer inn í eina eina tað sum eg haldi e áhugavert við hesum kanska við at tosa um hetta her tað er tað tá ið vit tosa onkuntíð í dag um tey smærru plássini sum eg onkuntíð nevndi í áðni eisini so so vit má beinanvi yvir at snakka um ferðavinnu og tað kann vera eitt sindur haldi eg eitt sindur ørkymlandi tí at og tað kann vera alt frá av ymiskum veitingum sum skulu út til hesi her smáu plássini at mann mannhevur hug at gloyma tað at at fyri tað fyrsta búgva fólk har og fyrá næstan so kann tað vera tað at onkur eitt sindur lættliga kundi enn tá siga at tey teg hava ræðuliga trupult bara við at fáa grundstykki og og tað er einki annað uttan bøur í nøkrum hasum smáu plássunum sum mann kann undrast hvussu tað skal hanga saman eg haldi tað er er gott at mann hyggur í ein í ein størri pakka men kannka ska eisini harmast um mann kanska ikki gjørdi

ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg haldi at tað er tá tað kemur til smáplássini so hevur tað fingið kanska ein eitt annað fokuss í sambandi við ferðavinnuna tað havi eg eisini ofta tikið fram sjálv at tað kannveraeit sidur harmiligt at tað ikki hava at gerandisdigurin kann man siga á smáplássinum ikki hevur fylgt meir her inni í í nógv ár tí okur vita at at lívskorini eru harðari í nógvum av smáplássinum nettupp tí kanska samferðsluviðurskiftini eru soleiðis sum tey eru so tað er harða treytir hjá nógvum av fólkunum og tað er nakað við tí at at so skjótt mann hevur fingið síni egnu viðurskiftir upp á pláss so kanska mann gloymir tey sum sum ikki hava tað og kanska for nógv av teimum sum taka avgerðir kenna for lítið til hvussu gerandisdagurin er
á bæði útoyggj og á smáplássum takk fyri akk har var ein viðmerkin
gang afturat frá bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri ja eg haldi siri stenbergnært við tað sum eisini hevur týdning tað er at hetta her snýr seg um at leggja trýst á at mann fær fram raðfest hesar her íløgurnar í nýggj skip tí tað kann ikki bíða líka til tjúgu fimmogtjúgu sum samgongan hevur ásett í síni langtíðarætlan men tað snýr seg eisini um at tað eu eisini onnur ting sum liggja uttan fyrihetta uppskot sum til dømis snúgvaseg um túratal altso skal skal eitt ferðasamband verða nøktandi so snýr tað seg eisini um túratalið og tá tosa vit um nakað heilt annað hetta er eitt hetta her er eitt íløguuppskot men g etta a spyrja sirurstenberg um tað ikki eisini neyðugt at mann fær tað við eina semju og og so hoyrdu vit annars fíggjarmálaráðharrarnir siga at hann helt ikki nakra orsøk var til at byggja nýtt nólsoyarskip tí hann heldur at verandi terna fer at halda nógv ár afturat so so hví hví tey spyrja hví hví undanfarni landsstýrismaður valdi at bygja avloysara skipp fyrst tað kann mann so altíð seta spurnagatekin við men er tað ikki rætt at túratalið má mann eisini
um og økjast á fleiri leiðir ja takk sigur
sigur steinberg ger so væl takk fyri frú fólkvøna ja mann kundi verið altso mann kundi snakkað eftir sínum tú upp á sama máta og sagt at okur bygdu so eitt avloysarskip men hendan samgongan ætlar einki at byggja men tað verður nyttað bara ikki at tosa upp á tann máta mann kemur ikki víðari tað sum er okra endamál tí sjálvandi mann vil hava tað gjørt og vil hava tað framskunda tí tað at vera í fimmogtjúgu tá ið mann fyrst fer í gongd við at seta pengar av í langtjóðarløguætlanini tað er næstan fimm ár og okur síggja tað eru dagligar avbjóðingar nú so tað vit okur gott at tað kemur ikki at ganga og tí er tað nakað við at vera eitt sindur fram í skóginum og fáa sætt pengarnar av nú tí at tørvurin fer bara at vaksa so at tað ikki kemur kann mann siga
so óvart á okum sum sum tað sær út til takk fyri ja takk næstur at røða tað er erhard joensen ger so væl
takk frú forkvinna og eisini til lukku við sessunum herfrá

øja til viðgerðar er eitt uppskot um at endurnýggja strandferðsluflotan hjá okum og og so um hvussu tað skal fíggjast í framtíðini og tað er kanska serliga tann seinna partin av uppskotinum sum eg ætli at viðgera tí tí strandferðsluskipini tey skulu nokk blíva endurnýggjari tað er neyðugt øeingin eingin samgonga við sínum fulli fimm kann liva við at at flotin hjá okum liggur upp á grund av at tann antin er fór gamal ella forslitum soleiðis at mann ikki sleppur aftur fram ímillum tær oyggjar sum sum okur nú skula ein partur av hasum uppskotunum snýr seg so um at at royna at fáa hesa byggingina skipaða í føroyum og tað er líkasum tann partin sum eg vil gjarna vil vil gera eitt sindur við eg haldi at tað í sær sjálvum ereitt øgiliga positivt innspark í í uppskotinum e okur sum fadtjóð okur hava dugnaligar smiður okur hava dugnaligar maskinmeistarar okur hava dugnaligt fólk sum upp á allar mátar eru før fyri at byggja eitt skip og til tann kvalitet sum man eina ferð nær heldur skal vera tann besti eg haldi at okur skula absoluttbyggisi skipini í føroyum okur skula stuðla upp undir skipabygging í føroyum í í tí vakstrarforuminum sum fer at blíva sett á stovn nú íein av fyrstu døgunum okur pjøðast ikki at uppfinna tann djúpa tallerkin og fara og leita eftir tingum sum okur eru góð til tí okur eru góð til nógv ting her undir skipabygging so tað verður e er er er opin lýst at tað verður ein av av teimum tiltøkum sum vera í hesi her vakstrarforumsætlanini hjá okum e eg fylgi nokk so væl við orku orkukjakið

úti í heiminum eg síggi nógvserliga innan fyri so innan fyri transport í heila tikið bæði á landi og sjógvi so eru øgiliga nógv í gongd og eg haldi at tá ðokur fari at byggja nýggj strandfersluskips og ella renovera tey sum eru so skulu okur vera øgiliga ambitiøs

cotwy okur skulu absolutt gera tey soleiðis at tey eru c minst cotvy neutral helst eina null imissión danir okara grannatjóð eru eisini øgiliga framhalliga í skógini tá tað snýr seg um breyndstoft til til skip teir í ferð við útvikla útvikla loysnir báðir innan fyri lng innan fyri amuneakk innan fyri brynt innan fyri etanol so tað eru nógvar ymiskar loysnir sum líkasum eru í stoypiskeiðini merk hevur sett nógvar pengar av til forkuning innan fyri akkurát hetta her øki til at finna teir nýggja brennstoftu innan fyri langfart tað eru fleiri nógv fleiri møguleikar tá tað er innan fyri fyri særstuttu avstandirnar sum okur nú skula til at byggja skip til so oku skula vera ótrúliga ambitiøst tá okur fara undir hesar verkætlanirnar og tað skal ikki vera soleiðis poppoppverkætlanirnar nú byggingraskip og tað skal hava so so nógvar bilar og so nógv ferðafólk nei tað skal vera gjøgnumhugsað frá a til sett soleiðis at okur kunnu uppbyggja okum samstundis eina ekspertisu í at byggja skip sum eru millijøvinarlig lúka øll krøv øll altjóða krøv allar standardir bæði innan fyri trygd men serliga innan fyri immissión okur hava bevíst at okur innan fyri alt tað tekniska økið á á í skipabygging okur hava loysteina stóra uppgávu nú við okur sverra og bara tað í sær sjálvum jakubsverri er eitt ekstremt kompisera skip ger at okur hava allar møguleikar til at tak hendar handskan upp og veruliga leggja okum í seðlarnar og koma út við loysnum sum eru føroyskar sum eru funderaðar føroyskt og so kunnu okur eisini fáa eitt sindur av hesi her inovatiónini sum okur mangla haldi eg eitt sindur í føroyum men okur muga fáa innovatión inn í eisini skipabygging immissión altso tað vilsiga drívstoft til til skip soleiðis at okur kunna veruliga fara út og bjóða okum fram á altjóða marknetinum eisini eg eri ikki ein av teimum sum halda tað at kostnaðarstøði í føroyum er so miki høgt at okur ikki kunna byggja skip í føroyum sjálvandi kunnu okur tað vissu bara viljuni til staðar men tað krevur fyrst og fremst ein vilja her inni frá og eina visjón og eina missjón herfrá um at okur skulu verða førandi innan fyri skipabygging í føroyum til dømis innan fyri smáar feryur ið skulu hava siklingstíð upp á nakrar tíðma
maar ella so takk fyri harra formaður ja takk
jóhannes joensen fær eina viðmerking takfyr hara formaður eg eri so púra samd við erhard joensen í tí at vit mugu byggja skip í føroyum strandferaskipið í føroyum tí tað avleidda virksemið sum kemur av tí er so fantastiska stórt vit hava eisini eksperitisuna og vit mugu varðveita eksperitisuna og vissu vit ikki byggja sjálv í føroyum hvør skal so gera tað so eg haldi at tá mann hugsar um skipabygging í føroyum nevndavrr so eru vit kanska te fremstu í heiminum í skipabygging tað kann gotvera t tað at pappírinum kanskaer eitt sidur dýrari men vist man hyggur eftir avleita virkseminum so eru tað
bíligari longd takk fyri
erhard joensen takk fyri harra formaður eg síggi soleiðis upp á tað at um eini eini nýggj lat okum siga í gásaregum nólsoyar feria um hon hevði verið tíggju ella um hon var fimtan milliónir dýrari at byggja hnna í føroyum so hevði eg valt at byggja hanna í føroyum simpultenn tí at okur so kundu skaffa okum og komið í gongd við útvúgling við við útbúgving av okur ungu fólkum skip í dag blíva meir og meira kompleks tað eru elektronisk við undirmetum og g o og tað er ikki bara ein skrokkur sum sum skal sveisast ttað er tað er so nógvur automatikkur elektronikkur inni í eina skipi og og okuskuliva elska og framdyrka tann møguleikan til at føroyingar eisini kunnu sleppa at arbeiða við tí og blíva góð til tað soleiðis at kunnu veruliga fara at bjóða okum fram til smærri smærri u komualdrin at byggja supertankar í føroyum men smærri ferjur til dømis smærri ælibátar ella alibátar sum eru spekkaðar við elektronikki sjálvandi kunnu okur gera tað í føroyum og tað spinna ofta sum sum sum til dømis er komi frá i atgosvera tað er enormt okur hava okur hava sæð tað á á á á plangim sum er sum erður lagdar fram og tað er aso óvorderiligt at hapa bæði sum prosjekt men eisini at fáa hendan her hugsanarháttin hendan her innovativa hugsanarháttin inn til okra ungu sum velja sær eina maritima øútbúgving innan fyri elektronikk ella mekanikk ella
maskinarí og so víðari
fyrihara formaður ja so er tað edva jacobsen ja takk fyri harra formaður eg haldi hetta er øgiliga týdningarmikið nú var var til dømis n nólsoya ferika á sum so bleiv man sigur tað skuld lata vera set at viðgja tá vóru tankar um at hon skuldi byggjast í føroyum og tá ið mann so hugsar um hvar gongur okkara kappingaføri vit lata nakur prosent í í stuðulini til skipabygging skuldi tað verið nøkur afturat og har við koma jú arbeiðslønir og skattur og alt avleidt virksemi kemur inn aftur til landið her so tað erikki altíð man kann bara siga prosent fyri prosent g so og so varðveitir tú eisini nakað týdningarmikið í føroyum upp á tað at tí mann kann ikki altíð siga sum so vit gevast bara viðhesum her tað er ikki vist at mann fór uppa arbeidda aftur tí er tað viktigt at halda tað líka og nú nevndi eisini het her við orku brynt ur eitt tað er spennandi vit hygja eitt sindur broytt akkurát í hesina vakstrarfornspakkan sum vit hava tosað um at mann fær hetta við

erhard joensen ja takk fyri hara formaður í sambandi við til dømis skipabygging sum okur kundi havt við í einum vakstrarformi so er tað upplagt at tað verður ein partur av tí eg hyggi eftir til dømis tá ið ið hvussu hvussu hugsa danir tá ið teir tá ið teir líkasum planleggja eina langtíðar planlegging innan fyri økir sum tað veruliga sats uppá í í tjúgu átjan tá gjørdu tær ein plan fyri leivseiðins í danmark sum bleiv gjørdur av fólkatinginum tað bleiv satsað masift tað koyrdi milliardir av krónum inn í hetta tí teir vildu hava tað til at lukkast og teir í dag hava teir ein eina fantastiska forretning burtur úr leivseiðins longu startaði longudi aftur í ár tvey túsund men teir hava alla tíðina satsa upp á tað koyrt pengar inn frá almennari síðu teir havafingið tað fleirfalt aftur tað er soleiðis okur skulu hugsa í føroyum tí okur hava ikki ráð til at lata vera við at satsa upp á tey økini sum okur eru forvegin eru góð til og tað er millum annað skipabygging ogskipar rakstur og tað skulu okur kjúkla um soleiðis at tað verður ein av okkara
framtíðar inntøkukeldu ja takk fyri síðani
ja takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er hetta uppskotið frá tjóðveldi um at byggja ella endurnýggja

er givi ati ati nógvar av teimum farleiðunum teimum smærri farleiðnum í føroyum ø hava verið øgiliga undirprioriteraðar í nógv ár minnast øll másan tað er ikki so øgiliga langt síðani másin fórfór í søguna htá kom rithan aftur fyri másan eg haldi tað var í tí skeiðinum summ hendan borgarliga samgongan sat fyri frá frá ellivu til fimtan øh tá bleiv so ein ein bati gjørdur somuleiðis bleiv bleivnýggj skúvoya ferga keypt tað er eisini ein bati sum bleiv gjørdur tá tað er ikki bygging nýbygging nýhugsan og nýmenning men tað er so at bøta um tær umstøðurnar sum vóru tað er eisini gott meni sjálvandi skulu vit hugsast størri sjálvandi skulu viti sjálvandi skulu vit taka og og hugsa langt inn í tíðina ein framtíðina og eisini hetta her við sum undanfarni røðara nevndi um at vit skulu vera innovativ um at vit skulu byggja okkum nakað upp eg haldi eg haldi tað er ein øgiliga góður tanki tað avspaklar hetta uppskotið eisini partvíst øhtað sum eg so haldi at hetta uppskotið speglar for lítið tað er tað er funktionaliteturin tað er øgiliga viktigt av vit byggja so av vit brúka grøna orku og so hava vit byggja í føroyum tað er sjálvandi alviktigt av et bygd bygja í føroyum funktionaliteturin tí at hetta her er ikki ein hetta er ikki innanskert í norra ið vit snakka um hetta er úti á meðjan opnum havi og tað eru ikki somu loysnir sum skulu brúkast innan skjert í norra illa inni á onkrum deygavatni á einum lærustaðni sum brúkast at sigla út til fugloyar illa sigla út til skúvoyar tað má mann fór gutt skild hava fyri eygað tí illa dugi eg at síggja at tað endar við upp á sama máta sum sumella kongsdóttir sum nú er komin at sigla her út til nólsoyar tað er ikki ett skip sum up á nakran máta trúgvi eg kemur at vera álitið til nakra útoyggj í føroyum yvirhøvur og tí má mann hugsa tí má mann hugsa fungktionalitet inn í tá ið mann tá ið mann fer at endurnýggja ein ein verandi skipaflota millum annað hetta her summ summ nógvir av teimum vindmyllu opperatørunum brúka í dag ella havið í bátunum og eisini að tað sum opsjóvr bátarnir hava teir sum liggja uppi undir borðiplátuformum teir hava allir eitt system sum eitur depi tað ger at ati tey skipini tey liggja innan fyri eini tretivu fjøruti sentimetur og við við maskinskrúvu og og skipa soleiðis fyri at tey ikki beveka seg ta heilt stóra tað er í mínari verð mamman í øllum førum hyggja eftir um tað ikki er ein ein møguleiki ati at instalera eitt sovorðittu system í tær nýggju ferdurnar tá ið mann og einan fer at byggja tær eg veit ikki nær tað verður tað verður allarhelst ikki hetta upskotið sum fer at fáa tað ígjøgnum men meni uttan iva fer mann upp á sigt ati ati at koma so mikið langt at mann fer at byggja nakrar nýggjar fergur tað e ivist onga løtu í øh tað er hetta her við tað er við hetta hevið funktialitetinum altso ta ttú hevur nakrar serligar umstøður í føroyum tú hevur nakrar serligar umstøður sum gera tú hevur nakrar serligar avbjóðingar vit síggja ikki nógvastaðni úti úr heimi mmann kann síggja alt møguligt tá júp og facebook og hvat veit eg tað er sjáldan tú sær eitt eitt viteoklipp av ein ella aðrari oyggj onkra aðrastaðni inn í føroyum sum har sum ferjusamband er har sum tað er so nógv brim og so nógv ógift og og bátarnir verða so illa viðfarni sum sum í tí føroyska veðurlagnum so so føroyskar loysnir absolutt og men vit skulu gera føroyskar loysnir til føroyska veðurlagið til føroysku lendingarnar til føroysku umstøðuna nakað eilt annað er sum eg haldifíggjarmálaráðið fíggjarmálaráðharrin kom inná tað var hetta her við við lendingunum hetta her við við atkomuviðurskiftunum tað tað er eisini ein partur sum vit mugu uppprioritera millum annað úti í skógvoy millum annað úti í í í hattarvík millum annað í í úti í svínoy og eisini úti í mykinesi vit mugu til at hyggja eftir lendingunum og fáa gjørt tær umstøðurnar so frægar sum hon einaferð kunnu tí hetta er tað verður ikki deyðavatn etta er iki deyðavatn og tað verður ikki deyðavatn men vit mugu gera tar so frægarsum
mín kunnu takk fyrisíðani er tað johannes joensen sum fær orðið
ger so væl ja altso vsti vstu mann vil hava hetta er eitt eitt orskot hjá tjóðveldi og tað er ógv sagt eg hugsaði bara at leggja lísindi afturat eg at hugsa um nøkur ting vistú hanvil hava fjølbroyttar bústaðarmøguleikar í føroyum so so má mann hugsa um lívsagruna hjá hesum her fólkunum sum búgva á útoyggj og harer tað bara sigling og flúgving so vistu mann ikki raðfestir tað jame so raðfestirmann heldur seg at búgva á útoyggj tað er kanska ikki nógvar akkvørar í tí men eg trúgvi at tað er tað sum hevur manglað í løgtinginum í langa tíð tað er raðfestingar at mann torir at fara í gongd við at byggja til dømis strandfaraskipk vit vita at eftirsleipið er stórt bæði við vegakervi og bygningum hjá landsverk og so er tað eisini hesar strandferðsluskipini sum eru átkomul nógv av teimum so tað er tíð upp á at gera nakað og ikki bara tosað og har haldi eg at mann manglar at gera bindandi avtalur tí vis i mann skal broyta avtalu í fjóra hvørt ár jamen so er tað eit kegla um hvat skal byggjast fyrst og hvat skal byggjast seinast eg havi sagt tað fyrr breiðar semjur um íløgur tað er altíð tað besta danir gera tað sum eitur forlið tvørtur um flokkar tvørtur um andsstøðusamgongu og tað vísir seg at rigga øgiliga væl eg skilj ikki hví vit ikki eisini kunnu gera tað saman tað dragast um raðfestingar og nú var onkur inni á hetta her hvussu mann skuldi gera og og har meini eg bara tað at floksformenninir mugu seta seg saman og raðfesta hvussu mann í framtíðini vil byggja strandferðsluflotan út tí hann má byggjast út og so má man fara í gongd í staðin fyri at tosa eg hugsi eisini at vit føroyingar nú var onkur inni á føroyingar hava kompitansirnar til at byggja vit hava evni sjálvandi hava vit tað og skal tað byggjast skal tað sjálvandi byggjast í føroyum og á føroyskum vertum ella skipasmiðjum soleiðis at vi fááa tey avleiddar virksemið eisini í føroyum og har eru skipini í dag eisini mann veita aðrastaðni at skipa í dag eru øgiliga framkomin og summastaðni hevur mann battarídrivin skip eisini so mann má hugsa sjálvandi umhvørvisvinarligt tá mann fer at byggja eg hugsi bara at ístaðin fyri at keglast um hvar skal byggjast fyrst av skipinum so má mann hyggja eftir jamen hvar tørvurin er og so fari gongd og raðfesta tað frameftur soleiðis at mann hevur ráð til at gera tað tí tað vil altíð vera soleiðis at onkur vil raðfesta okkurt annað framum tí tað er nokk at raðfesta og skal tað s gerast um fjórða hvørt ár ella umleið tað jamen so veit mann so verður tað ongantíð gjørt tí tað er altíð okkurt annað sum kemur í vegin so eg hugsi tað viktigasta er at fáa ein ein raðfesting eina raðfesting eina ein lista ella nakra avtalubindandi avtalur sum so verða fram í tíðina man kann hugsa kanska tíggju árau

bjarni hammer føreina viðmerking ers eg halhvum ja takk farra formaður at eg si kilagot semi jóandnesi beri fram tað dragaði seg um at fáa breiðar semjur og fáa semjur sum halda í langa tíð framyvir tað skuldi kanska verið gjørt fyrifyri nógvum anum frían og tað hevur eisini verið borið fram at ein stórur trupulleiki er tað er tað sandferstan sjálv sleppur ikhjá planleggja longri enn eitt ár í senn og tað ger so tað at tey fáa heldur í laksin r ræstu framtíðar planlagsin rakstur tað vildi eisini verið eitt gott eitt gottlop á á á vegnum til tat komuð
koma hes á fíggjuterpapláss takk fyri framman
tað er ein møguleiki at at geva samferðsluni víðari ræsi men men vit kunnu eisini her semjast um hvussu vit gera í staðin fyri at keglast um tað hvørt ár so veit mann akkurát hvat er steingið út í korti og so vita føroya fólk eisini og tey sum búgva útoyggj nær teirra túrur kemur tí sum nú er so bíða tey bara uttan at vita nær tey fáa eitt nýtt ferðaskip mannarskip og tað merkir eisini tað at tey sita í eina óvissu og tað er ikki rætt og so skal tað vera í nógv ár og tað er
ghvussu ikki tann gongd á leiðin takk fyri ja so er tað eg
jacobsen sum fær orði ger so væltakk fyri harra formaður ja nú er longu sagt nógv um akkurát hetta her ítøkiliga málið um at fáa bygd nakrar fergur til at røkja sambandið ymsastaðni til til smáoyggjarnar men eg haldi tað er altíð eitt áhugavert eitt áhugavert kjak mann kann so harmast um ati mann hevði eina nólsoyar farg á til síðst samgongu og so valdi at taka hana av onkur sigur at hon var for lítil men tað var eitn áhugavert ferga og skuldi byggjast her í føroyum men so kom eitt avlesaraskip staðin fyri men tað sum eg hugsi akkurát við hesum her málinum tað er tá ið mann viðger it sornit mál so so kemur mann tanka ella hugleiða eitt sindur um hvussu tað avbjóðandi tað er og hvussu tað er at búgva úti í hesum ymisku smáplássinum og tað kann bæði vera har sum tey landa fast og og har sum tað skulu fergur til tað eru øki her í landinum smápláss sum vit kanska fara longur longur burtur frá at hugsa sum pláss har sum fólk búgva alla tíðina og tað haldi eg eri eri nokk so hugvekjandi at tosa um tí at eg haldi ofta t tey smærru plássini tá fer mann ofta yvir at tosa um at hetta eru pláss sum hava nógva ferðavinnu og at tað er spennandi og tað skal vinna frama um mann tosar um busstúrar mann tosar um nógv annað men øll hesi her plássini har har búgva eisini har k tosað við ein persón sum segði at enntá úti í tí plássinum sum viðkomandi búðu har var ein stór avbjóðing at fáa eitt eitt grundstykki tøkt og tað sigur kanska eisini tað at ofta tá i vit leggja fleiri kommunur saman teir størri taka nakrar smærri kommunur leggja tær saman við so hava tey eisini eina ábyrgd at hugsa um at út í hesum her smáu plássinum skal mann eisini kanska altíð hava eitt ella tvey grundstykki er tøkt soleiðis at tey sum virkligani hava hug at at búleikast út í hesum smáu plássnum fáa møguleika til tað kanska evr tað ikki g beinleiðis akkurát so ræðlia nógv akkurát við hesi her fergurnar at gera men mentaðer ein partur av tí tí at at mann fær bæði gott vegarsamband og gott fergesamband er sum fyrsta treyt fyri at nakar skal kunna búgva út í einum lítlum plássi men har var tað viðkomandi sum segði at tað var ein av av teirra nærmastu sum ætlaði at búseta seg í tí plássinum hvar tað so endaði við at viðkomandi kom at búgva aðrastaðni tí at tað var vónleyst at fáa eitt eitt byggibúgvað grundstykki tað kannikk preratil altso tað er tað er kanska eitt pláss har sum tar búgva fá fólk í forvegin og mann kann siga bøur manglar ikki men tað er nakað við prioritering bæði hjá landi og kommununum at hugsa tað inn í hvat hvat skal til hjá teimum fólkunum sum búleikast tað er eisini soleiðis at

teir kanska taka taka túrar vekk sum sum veruliga eru týdningarmiklir fyri at hesi ørn bæði børn og vaksin sum búleikast í hesum smáum plássinum møguligast kunnu ganga til okkurt nei nei so tekur mann bara ta rutina vekk og og staðin fyri at hava eitt il annað við at siga veist hvat tit hava stað tykkum ringja til og so hava vit onkrar onkra rutu sum sum tað srræla nógv ting sum skuldu ganga um ein hægri oynd visi mann skal varðveita tað at fólk kunnu búleikast alt árið út í teimum smáu plássinum fergur er eitt bussar eru eitt annað og og tí er tað øgiliga trupult ofta kanska bara at búgva úti teimum smærri plássinum og hava familjur og tað blívur kanska nógv tað at og so blíva ter bara eldri epp eldri o fólk sum sum búgva har mann tosar eisini nógva um ferðavinnu og mann tosar nógv um at tað gevur nógvar pengar av sær men hví diskiterar mann ikki tað at mann møglist tá ið bussar v nevni bar ett øki egkann nevna gegn til dømis koma rættiliga rættiliga nógvir bussar at mann sigur at av hesum her bussinum tað skal ein tíggju króna p persón pertúr fella til tað økið sum tey koma til tað fer altíð kanska í ein størri pott men soleiðis at mann kanska segði at aftaná so nógv nógva tíð so so hevur mann ein ein grund kanska sum ger at mann hevur møguleika fyri at skjótari enn vit annars kunnu hjálpa upp á farleiðina til hasa lítið pláss tí mann kann snakka afka sum mann vil aftur og fram men visti mann ikki visti mann ikki hugsar eitt sindur alternativt hugsar eit indur m aðrar banrnar so verur tað grúmiliga avbjóðandi í heila tikið at fólk skulu búleikast eisini tey sum búgva fast so hetta er heta er øgiliga áhugavert haldi eg at eitt svorðut mál at viðgera so so eg glað fyri tá mann fær møguleika at viðgera so vit til dømis dámar mær ótrúliga væl gjøgnum eysturoyartunnilin men tað sigur bara hvussu væl vit dáma bara tað vit kunnu koma lættligari fram vit kundu eisini gott kort runt men vit gleðast um tá ið tað gongur lættliga fyri fyri seg og kanska tru við at hugsa tey sum veruliga búleikast úti á smáplássinum hvat fyri avbjóðingar tey hava í daglin
takk fyri harra formaður ja takk fyri síðani fær bjørt samuelsen orðið
fyri harra formaður eg ætlaði fyrst og fremst ati takka fyri orðaskifti sum hevur verið í dag um hesi bæði uppskotini tað ein uppskoti sum er ein verðklagslóg atso eitt uppskot um at byggja fýra nýggj skip til strandfaraflotan og hitt uppskotið sum er ein ein eitt játtanaruppskot sum er hongur saman við hesum eg haldi at øgiliga nógv gott er sagt og tað sum eg gleðist fyrst og fremst um tað er at bæði framsøgufólkini og øll hini sum máava havt orðið hava verið samd um at tað er neyðugt at framraðfesta hesa raðfestingina avíløgum í nýggj skip tann einasti haldi eg sum helt eina røðu sum var øgiliga atfinningarsom tað var fíggjarmálaráðharrin og honum so líkso dámdi hon nokk so væl at viðgera tjóðveldið kanska við stórum partin av røðuni men eg beit merki í at hann eisini segði at hann vildi framraðfesta hetta og tað er so tær langdí at karmarnir sum hann hevur staðið fyri at gera har ikki ein krónur sett av ferð enn í tjúgu og fimmogtjúgu tað haldi eg øll sum havt orðið í dag hav sagt at tað má framskundast og tað er sanniliga eitt endamál við hesum uppskotinum síðani lagin merkir ait annað sum helt var áhugavert fíggjarmálaráðharrin legði stóra áherslu á at finnast at undanfarna samferðslumálaráðharra hendriki old sum valdi at siga at avloysaraskip til strandferðsla má byggjast fyrst tí at hennik old faktiskt sum landstýrismaður í samferðslumálu metti at ternan í veruleikanum gott kundi røkja leiðina til nólsoyer nøkur ár afturat tá visti mann ikki at støðan var so ringt sum var nú og so segði fíggjarmálaráð harrnum sum nú eisini í samferðslumálaráðharri altso jørgun niclasen at ternan nú hon eri verja beting fer hon at kunna røkja hesa leiðina í fleiri ár afturat altso tað vil siga hóast hannfann sohvalsliga at undanfarna landsstýrismanni í samferðslumálnum so er hann í veruleikanum hundrað prosent samdur við hann í tí niðurstøðui men samstundis segði hann so at samgongan skuldi hyggja upp á tær her og eg skilti tað sum at hann eisini tekur undir við at hetta má framraðfestast sum onkur annar hevur sagt í dag í orðaskiftinum so kunnu vit øgiliga lætt siga at tit gjørdu hetta og vit gjørdu hatta oghví gjørdu tiki hetta hví gjørdu tit hattar og sovíðari sanvoynn er ati um vit eru púra ærlig yvir hvørjum øðrum so hava raðfestingar av umstøðuskervunum ofta verið eitt sindur ella í rættiliga stóran mun tengdar at hvør situr á tingi og hvør hevur møguleika og og vald til at fáa tryggja undirstøðukervi ella samferðslukervi í tí økinum mann býr og tað er eitt sindur ymiskt hvussu sterkt umboðaði økini eru í tinginum og vit vita øll at útoyggjarnar eru kanska tey økini sum eru ringasta umboðað í tinginum tað er ikki nógv útoyggjarfólk sum dagliga sigla ímillum tað er onkur sum sum hevur okkurt tilknýti til útoyggjarnar men tað er tað tað er ikki nógv tingfólk um nakar sum dagliga ferðast ímillum útoyggj og meginlandið og tí mangla eisini tær sterka røddirnar har og tað eru tað fyrsta endamálið við hesum uppskotinum tað er nettupp tað at vit mugu hava hetta við inn í langtíðarraðfestingarnar so hevur tað verðið funniðst at frá summum at mann ikki hevur givið eitt boð uppá ja men um vit tey næstu fimm til seks árini skulu seta trý hundrað og tretivu milliónir av til fýra nýggj skip til strandfararflotan so má okkurt annað víkja og tað má tjóðveldið su siga hvat er sum skal víkja eg haldi at tað er nokk so bevíst at vit ikki hava gjørt tað tí í somu løtu vit høvdu komið í einum boði upp á at akkurát hetta ella hitt skal bíða so hevði alt kjakið snúsið bara um tað vit eru øll nóg búgvin til at vita at tað er øgiliga trupult at semjast um raðfestingar og tá ið fíggjarkarmurin hjár samgonguni er gjørdur so veru tjóðveldi og og andstøðuflokkarnir í heila tikið av góðum grundum ikki verður við til at gjørt hesar langdíðar karmarnar tí vit eru ikki partur av samgonguni og tí mátað vera púra legetim fyri allar andstøðuflokkarnar at vit sum koma fram við hesin her fíggjaruppskotinum her um at játta pengarnir í ár at finna teir innan fyri tað er tað sama uppskotið faktiskt ella tað líkist øgiliga nógv iski heiltasamum tað líkist øgiliga nógv uppskotið sum vit løgdu fram saman við javnaðarflokkinum og framsókn í tí teimum fleiri broytingaruppskotunum tá til fíggjarlógina tí tá hevði andstøða tann møguleikan at siga hygg her soleiðis halda vita vit eiga at umraðfesta og tað harra formaður trúgvi eg upp á óansá hvørja lægni hesi uppskotini fáa so trúgvi eg upp á at eitt úrslit verur at mann fer at framraðfesta íløgur í strandfararskipini og tað er í øllum førum bæði fremst ynskin hjá tjóðveldi og hjá mær sjálvari og tað ivist í onga løtu ið fer at fer at henda harra formaður enn einaferð takk til øll tey sum havda í gjorðið í dag sum eg haldi við onkrum lítlum undantaki hevur verið a hava verið ógvuliga konstruktiv og og í veruleikanum hava lyftini verið fleiri um at manns
val hyggja ógvuliga seriøst upp á hetta her takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hesi bæði málini nummar tveyoghálvfjerðs løgtsmál nummar tveyoghálvfjerðs um at endurnýggja strandferarflotan og eykajáttan verða beind í fíggjarnevndina til víðari viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin mikudagin sjeyogtjúgunda januar hann byrjar klokkan ellivu og tá verða fýra skrivligir fyrispurningar á skránni summir av teimum hava verið nokk leingi í skipanini tann fyrsti er svarð uppá skrivliga fyrispurninummar s strigwy til jens a rana landsstýrismann í uttanríkismentamálum frá jóhannes joensen løgtsmanni hann er viðvíkjandi endurskoðan av lærugreinarbýtunum í fólkaskúlaog tann næsti er svar upp á skrivligan fyrispurn nummar trý s strigatrý sum tað eitur til kaleo johannesen landsstýrismann í heilsumálum oghann er fór á branda í sandoy viðvíkjandi rúsevnum og tann triðji er svarð upp á skrivla fyrispurn nummar estrika fýra hann er til jenus a rana landsstýrismann í uttanríkismentamálum frá jóhandal løgtingsmanni viðvíkjandi marknaðaratgongd og status í samráðingum um altjóða samhandilsavtalur og fríhandilsavtalur og tann fjórði er svar uppá skrivliga fyrispurningur sriga fimm til løgmann frá siristenberg og hervør polsdóttir sum báðar hava sett tann spurningin fram og hann er viðvíkjandi heilsustøðuni hjá ungum í føroyum og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin